so er tingfundur settur ið fara til dagsskránna í dag týsdagin sekstanda februar og fyrsta skránni er atkvøðugreiðsl um skrivligan fyrispurning nummar s strika seks hann er til løgvan frá høgna hoydal viðvíkjandi valið av í nevndir ráð síðani løgtingsvalið tvey túsund og nítjan og um eingin mælir mótiføri at mæla til at vit uttan at skulureitslusamtykkið at hesin spurning skal svarast tað er samtykt síðani koma vit til næsta málið á skrá í dag og tað er onnur viðgerð av løgtingsmál nummar seksogtrýss er uppskotð við løgslað um broyting uavgjald við kseting av motoraakførum og so er ein rættiliga langur undir tykkul eisini men eg haldi eg fari ikki at lesa hann upp men hvør biður um orðið tað er fyrst formaðurin í fíggjarnevndi magnus rasmusser sum fær orðið
takk fyri harra formaður ja løgtingsmál nummar seksogtrýss frá tvey túsund og tjúgu hva a lesa álit í løgtingsmálinum uppskot til løgtingslóg um broyting í løgdslóg um avgjøld við skráseting av motorakføru

landsstýrismaðurin í fíggjarmálu jørgun niclasen hevur lagt málið fram áttanda desembur í tvey túsund og tjúgu og eftir fyrstu viðgerð tíggjunda desembur tveytogtjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tólvda fjúrtanda seksogtjúgunda og áttagtjúgunda januar tvey túsund og undir viðgerðini hevur nevndina havt fund við umboð fyri bilasølurnar reyniserwis us bilasøluna vogbilar vensul norðbil norðkar bergmotors og bilrøkt autotasy gunað justinussen smápartafelagið resa ólavur poulsen ringrás føroya náttúruverndarfelag sev landsstýrismannin í umhvørvisvinnumálnum helga abramsen saman við umhvørvisstovuni og við landstýrsmann í fíggjarmálanum jørgun niklasen saman við akstovuni og taks undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og eg lesi meirilutaálitið meirilutin magnus rasmussen jákup mikkelsen billjustinussen og kristin mikkelsen vísir á at fleiri broytingar vera skopnar upp í hesum uppskotinum nakrar av broytingunum hava til endamáls framhaldandi at eggja borgararn at keypa umhvørvisvinarligar persónbilar soleiðis at vit í føroyum áhaldandi minkað um útlátið á seotwey meðan aðrar broytingar ikki beinleiðis hava við hetta endamálið at lógin í dag hevur bert skrásetingargjalds undantøku fyri persónbilar sum antin verða drivnur av eli ella vetni eftir uppskotinum skal hendan undantøka halda fram í tvey túsund og einogtjúgu og tveyogtjúgu men tá komið verður til trýogtjúgu og frameftir so skulu persónsbilar sum antin verða drivnir av eli ella vetni gjalda skrásetingargjald tretivu prosent av teimum fyrstu hundrað túsund og síðani fimmogfjøruti prosent av upphæddini oman fyri hundrað túsund hesum tekur meirilutin undir harumframt fer skutti upp at persónbilar við hybrittøkni h e v og ploginnhybrittøkuni fáa lægri skrásetingargjald enn í dag skotið verður upp at avgjaldið á teimum fyrstu hundrað túsund lækkar frá hálvtrýss prosentum til tretivu prosent og att avgjaldið av tí sum er omanfyri hundrað túsund lækkar frá fimmoghálvfjerðs prosentum til fimmogfjørut prosent hesa broyting metir meirilutin vera skilagóðan tí hon fer at minka um coteyútlátið tí persónbilar við hesi tøkni hava væl lægri siotvey útlát enn bensin og disilbilar meirilutin tekur tí undir við hesi broyting men við teirri treyt at tað bert snýr seg um hebridbilar og ikki mildhebrid hesar báðar broytingarnar merkja at í tvey túsund og trýogtjúgu áðrenni frameftir verður el vetnis hebrid og ploginnebridar javnsettir viðvíkjandi skrásetingargjaldið

skotið verður eisini upp at innfluttar brúktar motorsúkklur sum hava verið endaliga skrásettar uttanlands frameftir verðar avgjaldsroknaðir á sama hátt sum innfluttir brúktir bilar sambært grein seks hetta merkir at fimmogtretivu prosent skal gjaldast í virðisavgjaldi av keypsprísinum frá útlendskum seljara íroknað flutningsútreiðslur trygging um kostnað sum er siffvirði sum er grundarlagið undir útrokningini av virðisgjaldinum meirilutin heldur henda broyting eigur at verða betri útgreinað í mun til tørvin á henni um hvørjar avleiðingar hon kann fáa skot verður upp at akfør sum er flytigøss verðu undantikin skrásetingargjaldið meirilutin heldur at áðrenn broytingin verður gjørd í hesum økinum so eigur ein lýsing at verða til taks um hvørjar avbjóðingar eru við í lógini sum hon virkar í dag um hvørjar møguliga nýggjar avbjóðingar kunnu stinga seg upp um hendan undantøka gerst veruleigi neyðugt er at gera hesa lýsing áðrenn støðuga varður tikin til at akfør sum ír flytigøs verða undantikin skrásetingargjaldið eisini verður skotið upp at fara frá upprunavirði til útviðanarprís í samband við útrokning av skrásetingargjaldinum fyri innfluttar brúktarbilar nevndin nevndini er upplýst at verandi skipan fyri innkreving av skrásetingargjaldinum fyri innfluttar brúktarbilar er umsitingarliga tung heldur enn at gera hesari ætlaðu broyting sum mælir meirilutin til at hildið verður fast við upprunavirði men at møguleikar verða kannað erog troyttir soleiðis at verandi skipan fer at verða lættari at umsita frameftir fyri at hýru og skúlavogrnar skulu sleppa undan at rinda virðisavgjald skal kfrð akfarið ikki verða skrásett til privata nýtslu innan tretivu mánaðir frá tí degi akfari er skrásett um akfarið verður skrásett áðrenn tretivu mánaðir eru gingnir skal virðisavgjaldið rindast lutfalsliga samsvarandi tíðini sum restar í teimum tretivu mánaðunum skotið verður upp at lækka tay ásetta mánaðartalið frá tretivu mánaðnum til tjúgu mánaðar við tí endamáli hýruvognarar ikki skulu missa virðið ov skjótt tí at koyrdir kilometrar í samband við víðari sølu hava týdning fyri søluprísunum hesa broyting tekur meirilutin undir við nevndin er upplýst at príshakkingin á hebridbilnum kann hava við sær inntøkumiss í samband við sølu av samsvarandi bensin og disiabilum upplýst er at tá kostnaðurin av hebridbilunum við hesi lógarbroyting nærum verða sama støði sum bensin og disabilar so kann tað vera viðskiftafólk einans fara at keypa í bilbilar av teirri orsøk kann hugsast at bilasølurnar møguliga ikki fara at sleppa av við teir bensinog disabilarnar sum longu eru á goymslum uttan at lata avsláttur og hetta kann sostatt hava við sær misna vinning ella í ringasta føru í tap fyri bilasølur meirilutin væntar at landsstýrismaðurin fíggjarmánn útreinar hesa møguligu avbjóðing og umhugsar um landið eigur at vera við til at lofta hesum møguliga trupulleika um so er hvussu hetta kann verða gjørt

takið samanum nú hav ig lisið einar tvær síður hvat er tað vit gera visti eg skal siga tað ordiliga stutt vit siga tað at í tvey túsund og einogtjúgu tveyogtjúgu verða el og vetninsbilar frítøknir fyri skrásetingargjald soleiðisr sum tað er í dag eitt uppskot kemur seinni sum handlar um mveg men hetta handlar um skrásetingargjald hatta var einogtjúgu tveyogtjúgu so siga vit eisini í einogtjúgu tveyogtjúgu at hebrid og ploginbilar fáa lægri skrásetingargjald ein tilsvarandi bensin og disabilar tað er soleiðisnar ad bensin og disabilar hava skrásetingargjald og ploginn og hebrid hava tað sama men við at lækka takja hebrid og ploginn nakað so koma prísirnar at líkjast men teir koma vera eitt sindur dýrari allíkavæl hebrid og plogainn serliga tað vil siga at teir eru ikki frítiknir fyri skrásetingargjald eins og elbilar og vetnisbilar

ernummar eitt nummar eitt fyri at minka um cog tvey útlátið at eggja fólki til at keypa bilar við lægri cogtvey útláti hybridtøknin er í stórari menning og cotvey útlátið sum verðu roknað soleiðisnar við cov altso gramm seotv per kilometur er altso væl lægri í einum hebridbili vist t er ein sama slag bensinbilur tá ð tað kundi samanlukna so er tað lægri ctvy útlát taka vit plogg inn hetta bleiveit sindur tekniskt men tað er ein sum mnn kann seta í stikkontaktin eisini so er tað væl lægri alternativ loysn til elbilar kunnu vit siga nógv fólk hugsað grønt men farið ikki allan vegin til elbilin nú og um vit ikki gera hetta so verður valið hjá teimum flestu nei ikki temum flestu kanska men rættiliga nógvum at mann velur ein bensinbil ella ein disabil staðin fyri ein elbil tí at er ikki farin heilt yvir enn hjá teimum flestu støðan í dag vist vit taka elbilar framleiðslan tað vita vit hon er alt annað enn grøn í tvey túsund og fimtan tá ið allar miljurnar bleiv settar upp her her uppi tá var tað fjøruti prosent svart trýss grønt og tað er koppa á og tað kann gott vera at tað er enn og verri enn eg sigi og so er tað infrastruktururin fylgir ikki við tað forfáa løgistøðir og so er tað eisini sjálvinnfrastruktururin leidningarnar til hvørt bilhús í føroyum altso vit siga búgvi í einari gøtu niðast í lamba og øll hava elbilar og skulu løða so eveit ikki um eplin kom ppa kók niðast also vissu mann kókar kanska gjørdi av men eg vil bara vísa á at infrastruktururin er ikki klárur hetta er ikki heta e ikki bara í føroyum

kundi tað veri áhugavert altso vit hava sjeyogtjúgu túsund bilar í føroyum sjeyogtjúgu túsund og vit hava trý hundrað og hálvtrýss elbilar hvussu sær tað út vissi eg skuldi løkt trettan túsund elbilar í føroyum altso hvussu hvussu sær tann infrastrukturin út hvussu sær tann leiðslan út eitt afturat er tað at tað hevr verið kritisserað eitt sindur við hesin r hebrid men eg kann bara siga at bæði í norra og í danmark har er mann eisini inni á hesum her við at finna út av at bilar sum hava lægri cowy útlát fáa tað betri
afyri ja so er tað fleiri viðmerkingar fyrst
bjart samuelsen ger su væl takk fyri kann formaðurin í fíggjarnevndini vísa á hvør munurin er á cty úlátu á einum spildunýggjum vælmentum disilbili og so einum vanligum hobridbili ø og kann formaðurin í fíggjarnevndini svar upp á hví mann í mun til hybridbilarnir gongur ímóti ráðgevingini í føroyum bæði orku sev vit hoyrdu menningastjóran hjá sev ið útvarpin um dag men eisini móti danska klimaráðnum sum sigur púra greitt at hybridbilar eru ikki reinir bilar tí teir teir framleiða sín streym frá oljubensin og hví velur mann at koyra hbridbilar inn og siga beinleiðis tar fer at steðgatað fer at gera øgiliga nógvar keypa bridbil altso leggur mann nakað út fyri at steðga søluni av elbilum ella vøksnusøluni á elbilum hví ger mann tað tá ið øll serfrøði sigur at hybridbilar er ikki
hat er veðurin visi málur gerast hundrað prosent grønur av lambi takkfyri
magnusrasmussentakk fyri hara formaður har óhar varu so nógvir spurningar men tað er tað er bara hyggja í tabellir at vistú verðr ein tilsvarandi bensinbil og tú hevur ein tilsvarandi við hybrid so sær mann til lægriseotvey útlát men tá skal mann ikki blanda tað við at mann eisini hevur eisini eitur mildybrid og tað er tað sum hendir viðhvørt at mann blandar tey tingini saman at vit at vitsteðga tí grøna útbúglingi tað er akkurát øvugt vit royna at lækka siotveyútlátið men vit síggja bara í eyguni at vit eru ikki klár til at øll hava elbil og tað eru nógv fólk sum ikki fara beinanvegin yvir til elbilin og so eru alternativ við at velja ein bensin ella disabil men við at velja ein hebridbil so er mann við til
lat lækkan sigu tvey ogt látu takk fyri
rihoydalja harra formaður eg fari bar at spyrja formann fígjarnevndini magnus rasmussen hvat er broytt frá fyrstu viðgerð til nú málið hevur verið nevnd og kemur aftur til aðru viðgerð minnist mæg rætt so vórðu sera krittiskar røddir eisini í sambandsflokkinum og fyri mær tykist tað u formaðurin kann sjálvandi viðmerkja tað formaðurn fíggjarnevndini at at sambandsflokur ennan ferð drigin uppá tráð ogeg fari at spyrja n viðmerkja um eg havi rætt í tí at hetta her er eitt mál sum rættog slætt er at trýst frá ávísum bilasøðlum landsstýrismaðurin ber á ting sum øll sum hava eina hugsan um ta grønu umleggingina haldi eg púra burturvið men mann læt seg trýsta av atur peningaóhugamálin hjá bilasøluni sum í løtuni tjena tíggju milliónir r yvirskotið um árið hvat er endamá
mál við tí
takk fyri at fara mær til tað síðsta so kenni eg ikki til nakað trýst og hatta var kanska meira ein spurningur til landsstýrismannin tá ið tað kemur til at sambandsflokkurin var kanska eitt sindur kritiskur tá ið hetta málið og hitt málið sum kemur um eina løtu var frammi so var tað tí at tað vóru so nógv ymisk viðurskiftir í málinum og vist mann hevur lisið álitið hjá meirilutanum fíggjarnevndini so hava vit í trimum førum sagt veitst tú at hetta her hetta má arbeiðast meira við tí tað var ikki búgvið tað var tað sum vit visti eg kann siga at eg var skeptiskur fyri og kanska eg huga at kritisera at tað var for nógv av øllum møguligum í hesum uppskotinum staðin fy fyri at mann hevði tey kanska býtt upp í eini fýra fimmu uppskot so hevði mann koyrt for nógvin í tað var kritikkurin men álitið vísir greitt at tað er í trimum førum vit siga við landsstýriarbeiðið eftir sindur meira við eftir nær
útgreina hatta og koma so aftur takk fyri
so r ta ingilín ditreksen strøm ger su væl takk fyri hara formaður eja her nógvur rendar mann kundi drivið í men eg kundi hugsað mær at spurt formannin í fíggjarnevndini sum hevu verið ella sum nú sigur á løgtingsins røðarpalli og eisini í miðlunum hevur sagt at infrakervið hjá okkum ikki er klárt til at vit øll fara ella vit leggja um til elbilar eg kundi gott hugsað mær at fingið svar uppá frá frá formannin í nevndini hvør av nevndarella hvør hvør hoyringspartur hevur upplýst tað fyri nevndini hvar kemur tann vitanin frá tann informatiónin frá hvar hvar kemur tað argumentið frá hvat er tað at grunda í

magnus vaskensson ja takk fyri at vera formaður ja eg veit ikki hvat eg skal siga tær eg haldi at tað er almenn vita talið at viðst í ið vit øll í einari bygd fingu okkum ein elbil eina lítlarbygd so eg staði á tað veit eg og eg segði eisini at hetta er ikki bara eina avbjóðing í føroyum tað er bæði norrø og danmarkar tí tú tríðast við akkurát tað sama tí mann hevur ikki lagt eina ætlan hvussu mann kann loysna
hetta her takk fyri
so er ta kristian andreasen ger su væl takkfyrihara formaður eg fari at spyrja formann í fíggjarnevndini um hetta her við at í uppskotinum skuldu upp at fara frá upprunaviðinum til útviðainar prísin og tað hevurso nevndin mælt frá at seta seta í gildi nú eg síggi at akstovan hevur mælt til tað og sigur seg hava tørv ella hava trupulleikar vð t umsita verandi reglur og tí kunni eg loppa at spurt formann ífíggjarnevndini hví mann ikki tekur við tí tilmælinum heldur ennan útsjórartannsburnin
srýningin til seinni takk fyri hara formaðu
magnusasmmussenja takk fyri harra formaður eg eg las faktiskt grundgevingina upp í álitinum eg eg kann taka tað bara einafer afturat nevndin er upplýst at verandi skipan fyri innkreving ar skráseta skrásetingargjaldið fyri innfluttar brúktar bilar er umsitingarliga tung tað havi vit fingið frágreitt men heldur enn at gera hesa ætlaðu broyting sum mæla vit í meirilutanum heldur at hildu fastvi upprunaveri men at møguleikar verða kannaðir og troyttir soleiðisnar at henda verandi skipan verður lættari at umsita tað er kunnað um at tað eru aðrir møguleikar altso tað eru kanska databasir kenni ikki akkurát í man sigar í detaljur har ið mann kann fara inn tað er umsitingarliga tungt og hatta var eitt av teimum sum eitt svar til høgna hoydal har vit siga landsstýrismaðurin kanst tú ikki líka hyggja er ikki onkrar aðrir møguleikar og líkasum kanna tað málið og útgreinar
er betri og so taka vit tað harfrá takk fyri
so er tað hervørd polstóttir gersu væl takk fyri harra formaður eg haldi eit it sindur undar nar vert sum man heldur fast við at hybridbilar skulu inkluderast við hesum uppskotinum vit vita at ein einhebridbilur liggur á sirka sama støði sum ein modernaður disibilur í mun til en elbilur hevur nógv minni ávirkan á á á útlát og á veðurlagið tút kund eg hugsað mær spurti formannin í fíggjarnevndini um hann ikki metir at tað at mann koyrir hobridbilar upp í hetta uppskotið fer at gera at sølan av elbilunum faktisktver minka tí at vit hava kanska bara trý hundrað g elbilar føroyum men sølan er allíka farin uppeftir og nú koma at vænta at
hon kanst tað signera ella fer niðureftir sum vit eisini sæð í øðrum londum takk
nus rasmussentakk fyri harra formaðr eg rokni ikki við at hetta ger tað at at sølan av elbilum fer at minka tey sum ætla sær ein elbil keypa sær ein elbil og tey fáa ein veldigan fyrimun í hesi her lóggávuni og tá ið mann blívur við at siga tað at ein bensin disialbilur og ein hebridbilur tað er líka nógv siotvey útlát so hava vit fingið innlit í og tað er bara at hyggja á á tabellir at sama slag bilur bensin disel við ein hybrid so er minni co útlát hjá hybridbil fimmogtjúgu til tretivu prosent tað passar ikki at tað er líka nógv ella líka lítið siotv í bensin disel
sum í einum hybridbili takk fyri
so er ta brandur sandoy ger so væl takk fyri harra formaður eg skal ikki leggja skjúl upp á at tað einasta grundin til at eg taki undir við hesum her er at eg r í einum samgongu eg haldi at hetta er holið høvdið hetta uppskotið sum fyriliggur vissu vit fyri stilla okum ati vit skulu innan fyri tey næstu tíggju árini skifta bilparkina hjá okum út sum er tretivu túsund bilar har sum vit geva avgjalds og emviglættar fyri sirka hálvtan hundrað túsund krónur per el bil so kemur hetta kostar landinum fýra komma fimm milliardir krónur tað er meir enn hvat i suðuroyartunnuskosta bilar standa fyri bara níggju prosent av útlátinum føroyum eg haldi at vissu ið hendan her skipanin hevði sloppið at forseta í kanska eini tíggju ár so haldi eg at viti høvdu simpultenn havt skotið okum í fótu eg haldi ati vit eiga at hugsað okkum betri um og tað er gott at hendan hendan her tíðin er avmarkað tí ati hetta her við ati geva avgjalds og emviglættar hetta ávirkar

magnus rasmussen takk takk fyri at formaður ja nú endaði brandið standa vit við tí sum eg ætlaði at svara tað er tað at tað verður jú trappa niður á tí eg kann vera samdur í at vit sum hann heldur framvegis er at so gongur tað ikki upp men
men mann ger tað so at tað trappar niður takk fyri
so er tað bjarni kárason petersen gersovæltakkyhar formaður tá tað kemur til hybrid og el altso tá mann tekur hebrid so er tað jú væl saktans altanaa líka gott ting við sæ hesi her skattainstrumentini gera mann velur ein hybridbil fram um eitt disal og bensinbil so mikið kann eg fylgja magnus rasmussen men tað blívur eitt problem vissi mann velur ein hebridbil framum ein elbil hevur magnus rasmussen nakað annað enn sína intoitión til undir nevndarviðgerðini sum bendir á hvar perferan brúkarin hevur har næst so er tað við hesin her syrkulerað logikkinum altso mann vil mann vil ikki geva insetament til at keypa fleiri elbilar nú tí infrakervi er ikki klárt men hví skal mann tosa fyri at víðka um infrakervi visseg ikki eru nakrir bilar tila
ella tað út
takfyri hai formaður magnuss rasmussen ja eg haldi ikki at tað var í ordiliga tráð við veruleikanum tí at vit lata nemliga elbilarnar vera púra frítiknar tavl siga vit leggja ikki nakað fyri har beint teir vera púra frítiknir í í tvey túsund og og einogtjúgu tveyogtjúgu so at siga tað at mann leggur faktiskt onglar fyri elbilarnar tað passar ikki og hitt um hetta fer at steðga tað tí at mann fer yvir til elbilarnar tað er ikki vísindaliga at prógva men so mikið veit at at fólk sum í dag fara at keypa til dømis ein bil tey vita up á forrond um tey ætla enum elbil ella ikki visti tú keypir visti ikki gert tað lít sindur lagarliga við einum hebridbili so velur tú helrdur ein bensin disel nú er tað soleiðisnar at hybridbilarnir blíva bíligari men allíkavæl dýrari enn bensinbilan tað vil siga tað at pá ein ella annan máta so vil mann máman vilja eitt sindur grønt fyri at brúka meira peng
pengar og tað trúgvi eg eisini fólk gera meira og meir
so er tað gersovæltað ringasta sum kann henda tað er tað at nýtslusíðan og framleiðslusíðan bíða eftir hvørjum øðrum við tí avleiðing at einki hendir og tað er eitt sindur tað vit uppliva nú sv sigur vit mugu brúka meira streym fyri at útbyggja meira og umvent verður mótsatta argumentið brúkt at tað er ikki nokk av streymi til at vit øll koyra í elbilum eitt afturat tá ið mann uttanlands gevur emveg lættar og avgjaldslættar til til dømis plogg inn so er tað so vítt eg veit saman við at mann hækkar leggur meira avgjald á bensina og dysil soleiðis at tað í sær sjálvum loysir seg betri at koyra við streymi enn at brúka bensin í føroyum er bensin lutfalsliga bíligt tí stadvekk fóral sítt trupult at løða sum ge

so er tað magnus rasmussen ja ter eg eg má bara enn einaferð siga tað at í hesum uppskotinum og hesum álitinum verður einki skrásetingargjald kravt av elbilinum í tvey túsund og einogtjúgu tveyogtjúgu og tá ið tað kemur til mvig so fáa teir eisini framvegis tær hálvfjerðs túsund krónurnar endurgoldnar akkurát sum undanfarna samgonga hevði hetta er akkurát tað sama munurin er bara tað at nú siga vit tað at vit vilja vera við til at lækka soútlátið
við at loyva høbridbilin og plokin síðan er tað
sum farin av viðmerkingum takk fyri formaður er tað ikki so at bilframleiðarar hava fingið eina ávísa co2-kvotu at halda seg til og at tey tí seta sína framleiðslu upp eftir at vera niðan fyri ta co2-kvotuna og so og sostatt at kunna halda seg til tær altjóða avtalur sum eru galdandi fyri co2-útlát og er tað ikki júst í tí sambandinum at nógvar nógvir bilframleiðar eru farnir frá at framleiða bara bensin og diesel og til eisini at framleiða hybridbilar nettuð fyri at kunna halda seg undir tær co2-kvotur sum
altjóða avtalur siga
jú púra samdur við billiusinussen og hatta er eisini tað sum er upplýst og nú kunnu vit seta treytir her í føroyum men í veruleikanum er tað altjóða samfelagið sum setir rættiliga sterkar treytir til bilframleiðararnarha og at teir fáa hesar coy kvotuna fyri síni merkir so hatta er júst sum billiusin
bara fram takk fyri ja so vóru ikki fleiri viðmerkingar nú er tað aksel
øandstøðan í fíggjarnevndini tað er javnaðarflokkurin tjóðveldi og framsókn vit hava eitt minnilutaálit í hesum uppskotinum og tað er pollareynatúgvu ruttvang og eg sjálvur og vit mæla til nakrar broytingar minnilutin heldur tað verða alt annað nn nøktandi at landsstýrismaðurin leggur hetta uppskotið fram á løgtingið tann áttanda desembur tjúgutjúgu sum skal hava virknað frá fyrsta januar tvey túsund og eitt uppskot sum als ikki hevur verið til hoyringar og hevur eina rúgvu av grundleggjandi broytingum við sær sum kunnu hava stóra ávirkan á grøna umskifti stóra ávirkan á inntøkur landskassans og eisini ávirkað kappingarføri í blaluvinnuni minnilutin tekur ikseg undir við at virðisavgjaldið a bilar við hebrid ella plogginnhøbridtøgni verður lækkan fíggjarnevndin hevur frá fakunnleikanum fingið at vita at høbridbilar á ongan hátt eru grøni bilar við at lækka avgjøldini av hobridbilar eggjar politiska skipanin føroyingum um at keypa hesar bilar hetta er beinleiðis í ósamsvarvi við orkupolitikkin hjá landinum skulu avgjøld lækkasta plokg inn hybridbilar eigur hetta at gerast við tøttum samstarvi við orkumyndugleikan hjá landinum sum er orka á umhvørvisstovuni minnilutin tekur undir við at talið á mánaðum í paragraf sjey stykki eitt nummar eitt í lógini verður lækkað úr tretivu niður í tjúgu t er taksabilar minnilutin tekur ikki undir við at flytigólðsbilar verða undantiknir virðisavgjaldi hetta hevðir havt við sær at hesi bilar kunnu sleppa undan avgjaldinum bæði í danmark og í føroyum og kann tí uttan iva hava spikulatión við sær viðvíkjandi innflutningin av brúgdum bilum og motorsúkklum so tekur minnilutin ikki undir við at ásetingin um upprunavirðið verður broytt við hesum viðmerkingum setir minnilutin fram soljóðandi broytingaruppskot nummar eitt í paragraff eitt verða nummar tvey trý fýra sjey átta og níggju strika nummar fimmog seks verða eftir hetta nummar tveyogtrý nummar tvey í nummar í paragraf eitt nummar fimm sum verður nummar tvey verður mánaðum broytt tvær ferðir til mánaðim num nummar trý í paragraff eitt nummar seks sum verður nummar trý verður orða soleiðis øh paragraf trý á paragraf sjey stykki eitt nummar átta rðaverður orða soleiðis motorakføri sum bara nýta ravmagn ella vetnið til framdrift og sum verða skrásett frá fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu til og við einogtretivunda desembur tvey túsund og fýraogtjúgu og broytingirummar fýra paragraf tvey verða orðað soleiðis henda løgdingslóg kemur í gildi dagin eftir at hon er kunngjørd og hevur virkna fráog við fyrsta januar tvey túsund g einogtjúgu og viðmerkingarnar til broytingarnar eru hesar tað er broyting nummar eitt við hesi broyting strikar mann tær lógarbroytingar sum snúgva seg um ávíkavíst at lækka avgjaldi á persónbilar við hybridtøgni og plokg inn hybridtøgni og at javnseta el og vetnisbilar við hybrid og ploinn hybridbilar í tvey túsund og trýogtjúgu frameftir at broyta avgjaldið á innfluttar brúktar motorsúklur og persónbilar og at innføra avgjaldsundantøkur fyri akfør sum eru flyta flytigóðs broytingin nummar tvey er ein lógar teknisk broyting broytingin i ummar trý lógaruppskotið varð lagt fram fyri jól og fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu paragraf sjey stykki eitt nummar átta strika við løgtingslóg numar seksogtretivu frá níggjuhunda apríl tvey túsund og nítjan tí er neyðugt at seta ásetingin inn aftur í lógina nú er broytt tú líkið har undirtøkan fyri virðisundantøka fyri virðisavgjald verður longd við fýra áum heldur enn teimum tveimum árunum sum landsstýrismaðuri í uppskotinum skytur til nummar fýra ásetingin um gildiskomið verður broytt frá fyrsta januar tvey túund og einogtjúgu til at vera dagin eftir kunngerð men tó verður ásett at lógabroytingin fær virknað frá og við fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu skal eg koma it sindur nærri inn á broytingarnar í nevndini so hava nógvverið hoyringar tað hava verið so at siga allar bilagshølurnar í føroyum haldi eg í tveimum umførum nakrar saman sjey saman fyrst og so tvær aðrar saman og tað hevvrð sev tað hevur verið orka umhvørvisstovni tað hevur verið landsstýrismaðurin í í umhvørvismálum landstýrismaðurin í fíggjarmálum og tað hevur eisini verið orkuella umhvørvisfelagsskapur tað sum tey sum eru uttanveltað altso umhvørvisfelagsskapur sev og landsstýrismaðurin í umhvørvismálum ma kan ta a fa uttan veltari og orka og umhvørvisstovan tey hava øll mælt frá at mann ger hybrid bilar og plokka inn hybridbilar avgjalds bíligari av teimum verður sagt at febrilbilar eru ikki grønari vanligur bensinog dysilebilar tað ambar hvusu mann samanlíknar tí mán tað finnast eisini bensinog disiebilar sum koyra rættiliga langt perkilometur og eru tað eitt sindur grønari enn bensin og dysiebilar sum koyra stutt ug per kilometur so so tey mæla staðiliga frá at mann ger heta her og tað gjørdi landsstýrismaðurin í umhvørvismálum landsstýrismaðurin umhvørvismálum helgi abramsen landsstýrismaðurin hjá sambandsflokkinum hann var til hoyringar hann segði at hetta uppskotið hevðihann ikki fingið til hoyringar í

vinnumálaráðnum sum eisini umsitu umhvørvismál og hann tók iski unir ið hppskotinum ella hesum broytingauppskotinum men tað er sum kanska so nógvum øðrum málum at tað ert sindur líka mikið hvat ið landsstýrismaðurin hjá sambandsflokkinum sigur seg opin bart so er tað ikki sambandsflokkurin bestemmari nakað sum helst tað er jørgun niclasen og fólkaflokkurin einsamallur sum bestemma eisini umhvørvispolitikkin hjá tað hevur so verið ført fram av samgonguumboðum at at samfelagið er ikki klárt til elbilar tað er heilt einfald ikki rætt tað hev verið spurt um tað í í nevndini bæði sev og umhvørvisstovuna sum sigur umhvørvsstovuna siga at vit eru klár tað er soleiðis at keypir ein elbil vit hava nakrar løgið sum heði runt um landinum me tú kann ein og hvør keypa sær løginstøð uttan bíðitíð soleiðis e kann løða bilin heima og hyggja og hygga eúti eftir elbilunum í dag so eru teir bíligasti elbilarnir tað kostar kanska heilt niður á hundrað og fýrs túsund krónur í dag teir løgað kanska hava ein løging sumk koyra tveyhundaðog hávtýss kilometrar tvey hudraðogáltrýss kilometrar tað svarar til at koyra úr gásadali til viðareiðis og aftur til tað longusta trekkið í føroyum kann koyra og sindur dýrari elbilar teir kunnu kanska koyra heilt upp til fimm hundrað kilometrar ver e løging soleiðis sæð er føroyar perfekt til elbilar tí strekkini eru ikki so lang at tað ber væl til at løða bilin tá ið mann um náttúna tá mann er heima og so er bilurin aftur klárur dagin eftir umframt tar løgið síðenanat man hevur runt um landið tað er eisini sagt at ati ja meni teir eru ikki serliga grønir elbilar tí at framleiðslan elframleiðslan er ikki so grøn tað er faktiskt heldur ikki rætt út frá tí sum komu fram í nevndarviðgerðini har havi e fingið at vita frá eg minn ski tað av scv ella tað var umhvørvisstovan ella bæði tvey sum søgdu tað at ein elbilur sjálvt um elfleiðslan var hundrað prosent svørt hundrað prosent svart so var ein elbilur nógv grønari enn apensin og dysilbilur og hebridbilur sirka helvtina so grønur sjálvt um taðvar svørt orka men vit vita at tað er ikki svørt orka sum et framleiði els framleiðir e omu c framleiðir alei helvtin er grøna orka og tað kemur vinda upp á sær komandi árini soleiðs t vit fáa enn meira av av av grønari orku og vindur er soleiðis at vindur er bæði ella eins m náttina sum um dagin og tá vit so samfelag brúka nógv mest orku um dagin tá ið virkini koyra og tá vit øll eru til arbeiðis og uppi og kanskait sindur minnin um kvøldið so brúka vit ætiliga lítið av orku u náttina og í dag fer øll tann grøna orkan ikki á øll og ein stórur partur av grønu orkuni fær til spilli sum vit framleiða um náttina tá vit kunnu ikki goyma hana fleiri elbilar ger tað at tá koma á látu um náttina og kunnu avtaka hesa grønu orkuna sum annars fær til spillils sum fær vekk hvørvir tí halda vit at argumentini við at siga at mann ikki klárir sum samfelag infrastutturin ikki lárir tað heldur heilt einfald ikki og tað er ikki tað sum sev og umhvørvisstovan hevur upplýst fyri

øh hetta her við áramálinum har sigur landstýrismaðurin tvey ár fulla øhella ókeypis avgjald einki avgjald á elbilar tað halda t vit er for stutt tí er for stutt og tvey ár vit eru komin alt for stutt um tvey ár ogtí mæla vit til at mann leingir tað til fýra ár og so mugu vit endurskoða taá tað koma til til nærkast tvey túsn og fimmogtjúgu um tað skal leingjast ella ikki ella tað skal vera sær et lægri gjald enn tað er í dag tá tað kemurt innflyta nøv av bilum har landstýrsmaðun mælir til at eingin avgjøld skulu av bilar sum verða fluttir in til føroyar altso fólk sum flyta í góðs sum taka hant ikki heilt undir við tí vit skilja væl problemstillingin men problemið er at mann hevur ein skipan í danmark at keypi tú um bil í danmark og innflytra til føroyar beinanvegin sum fært øll avgjøldini aftur í danmark og sleppa undan avgjøldum í føroyum leggur tað kann øgiliga skjótt eggja til spekulatión at fólk fáa tólk vilja kenna sum fyta til føroya at keypa bil fyri seg sleppa undan øllum avgjøldum tað vildu vr kappingaravlarandi fyri bilasølurnar og tað vildi merkt minni inntøkur íl landskassan men tað kann væl vera at að fólk hava búð í nógv ár ið til dømis danmark og átta bilarnir í nógv ár at man tá skuldi funnið eina loysn til at ftita bilin inn og tað halda vit landsýrsmarn arbeiða víðari við men vit hava nøkur broytingaruppskot til hetta her tí at við hesum uppskotinum her so eggjar mann fólk til at keypa hebridbilar sum ikki eru grønur og tar keypir ein hebridbil soukal man rokna við at fólk hava handa bilin í seks átta tíggju ár upp á tann mátan seinkar mann grøna umskiftinum munandi tí at tað verður kanska hjá nógvum meira eggjandi at keypa eina hebridbil enna elbil aftaná avgjøld
sín eg broytt soleiðis sum samgongan leggur uttur takkfyri ha formað ja
takk fyri so er tað bjørt samelsen sum fær eina viðmerking takk fyri eg ætlaði at spyrja akseve johannessen um hvat landsstýrismaðurin í orkumálinum ítøkiliga segði um hettaa uppskotið um hann heldur hetaeitt gott hugskot og so ætlaði at spyrja hann um tá ið tað hevur verið sagt at at infrakerjaso løðingastøðirnar er ein avbjóðing hevði tað ikki verið øgiliga lætt hjá land kommuni og sev ar gingið saman kanska út há fingið onkran privatan við og finguð sett eini tíggju løðingarstøðir afturat tí tað ber alt so til at seta smáløingasæir á húsið hjá sær og líva um náttina við bíligum streymi so er hesin infrastrukturin so langt burturi sum meirilut
um og fíggjarnevndini gjarna
bja nú minnist takk fyri spurningarnar bjørt samulsen eg minnist ikki alt sum lanstýrismaðurin í umhvørvismálunum helgi abrabsen segði men hann segði hvussu ítøkiliga at hann tók ikki undir við at hybridbilar og plokkinnhøbridbilar blivu gjørdu bíligar altso avgjørdini lækkaðu hmen tað kelu kaskaiki øriga við hvat sambandsflokkrin heldur tá teið bestemma einki í samgonguni ta er fólkaflokkri sum stemmar og jørgun niclasen tá tað kemur til løgistøðir so eru eg nógvar løgistøðir nei ikki nógvar tað eru nakar løgisar í landinum har mæla vit millum annað til tá tað kemur til í einum øðrum álit sum kemur kemur ei lítla løtu ístaðin fyri ati at veita emvigfrítøku loiðubilar sum útilat dinga fyrs o fremst leiða atk ská teir pengarnir sum komu inn mvig harpeint o vit brúkt millum annað til fleiri løgistøðir og so hava øll sum keypa sær elbil møguleika til at lága bilarnar heima við at fáa sær ein løgiðstøð heima so imfrakervi er har tað ber væl til
at hava ein elbil í føroyum dag
ygun samelsenja takk fyri harra formaður eg havi hug at spyrja akseli johannesen um eg hoyrdi rætt at at partarnir hasi her umhvørvispartarnir av hasum her uppskotinum ikki hava verið til hoyringar hjá ella umhvørvisvinnumálaráðnum landsstýrismaðurin tekur ikki undir við tí sigur hann í nevndini at tað ljóðar heilt meir kotligt so mann kann líkasum fara ivast í hvør er tað sum skal orða umhvørvisorkupolitikkin hjá samgonguni er tað bara formelt sæð av pappírinum at tað liggur hjá orkorkuumvørvismálaráðharranum ella at tað liggur onkra heilt ar
tað kundi ljóðað soleiðis
ja uppskotið hevur ikki verið til hoyringar yvirhøvur koyri kaa uppskot koyrtir hetta ta næsta sum kemur heldur ikki í vinnumálaráðnum og tann parturin sum heldur fram taavar sær avgjørst frítøkan fyri elibilar og hitapumpur og greinar skipanir tað hesi tað sum tær tað ikki nakað nýtt tat arikisir akað nýtt inn og tað segði landsstýrismaðurin í un-hvoyrismáluum tannvar til hoyringar at tað tann partin tók hann ikki undir við athybridbilar plokka inn tilvu gjørdir blivið gjørdir divið gjørdir avtjat spíligari tí tað var beint ímóti grøna politikkinum hjá landinum men sambandssoppurn tá porstemja ikki haldi ja tað er í orgunikkasen sum stemmar so tað vigar
er ikki so nógv tað sum helgi arnvásen sigur opinbart
so er tað takk fyri har hon var jú tað vigar nógv tað sum helgi abrahamsen sigur men tað vigar eisini nógv teir hoyringspartar sum vit hava havt inni og millum annað hevur verið upplýst fyri nevndini at vit britbilar telja positivt í grøna roknistykkinum hjá bilframleiðarum og tí hava bilframleiðarar avrátt at teir fara at ganga meir og meir burtur frá bensin- og-desel-framløgdum bilum til elbilar og til elbilar hvussu kann aksturin handilsins siga tað at feiturin ikki eru grønir tá ið altjóða avtalur rokna teir inn í
tað er grøna politikkin í sambandi c og v útlátið
ja nú var sv tilhoyringar og umhvørvisstovan og orkaðar tl hoyringar tey søgdu at bibilar vóru ikki grønir so hava havt nakrar bilasølur tilhoyringar nakrar vóru saman sum vístu okkum nøkur tøl sum allarhelst passað at tey høvdu e t lítið sindur lægri sigatve útlát enn bensin og disilobilar sum vóru nakrar aðrar bilasølur inni sum ikki tóku undir við at manngjørdi hebridbilarellalækkaðu avgjøldini tey vístu á at tað var ikki soleiðis at teir vóru grønari sao kom altíð sera kardri rætt tí tað er nakað við mann fær eisini bensinbilar og dsibilar fila koyra rættiliga langt per kilometrur teir bilarnir eru líka grønir ella líka svartir suman kallari sum ein hybridbilur tað er altíð anaðupá husu langt at koyra perkilometrar eisini so framvegis so tað sum bilarstovn hur sagt var ikki helt tað sama men myndugleikin hjá landinum orkan
hava sagt at tubridbilar eru ikki grønir
tað er tað bjarni kárasund petersen ger tað væl takk fyri at forma mær ja eg haldi at samgongan tykist at hava nokk so nógv føgur orð rundan um tað grøna orkskiftið og mann ynskir at vera grønur og ynskir at vera sjálvberandi men útfari er tú rikkinum altso tá ið magnus rasmussen til dømis sigur at elbilar eru alt annað enn grønt og brandur sandoy hann vil hava uppskotið har sum pipari grør tí tað hevur nakað við innsettamenti til grønar loysnir at gera altso tað er ongsvegna at mann vil tvista tað her til at vera øvugt og eg haldi ikki at retorikkurin endurspeglar tað sum til dømis stendur í samgonguskjavnum hjá samgonguni um at mann egnu vil røkka nøkur mál á tí grønu økinum har afturat so haldi eg eisini at mann hevur koyrt tvey ára mál tað við hybrid og plugin virka meira sum ein tænasta fyri fyri fyri tey sum selja umrøddu bilarnar enn nakað annað er hetta serligt
serliga ambitiøst sambært akstrarvegum á
gersvæja eg havi tann varhugan av ati mann ger nakrar avgjalds broytingar so skulu kanska tæna nøkrum bilasølum ella ávísum bilasølum og pakka inn í eina grøna embulasju akkurát tynurm bloggin sur dð er væl at síggja at tað kann gott vera nógv grønari enn ein vanligu belesin og dsinbilar men kanningar aðrastaðnis vísa at fólk látur ikki upp bilin og tá er han ikki grønari men fu láta bilin upp so kann eg gott blíva grønari tí siga vit eisini í álitinum at gaman lækkað avgjøntaplokk inn sum vit ikki avvýsa men so eigur man at gera tað saman við orkumyndugleikanum sum landið hevur fyri at tryggja sær at tað viðførir eina meira grøna kós enn nenn
hetta uppskotið annars leggur upp til ja takk fyri síðani er tað páll
reynatigvu sum fær orðið ger sovæl takk fyri harra formaður tað var á kopp fimtan í tvey túsund og níggju tá ið anika olsen varð landsstýriskvinna íumhvørvisorkumálum at at føroyar tóku teyveruliga stóru fyrstu fetini fram ímóti

sá sjálvur sum nevndar formaður í sev tá og hóast tað kundi tykjast sum eina ómetaliga stór avbjóðing at fara at seta sær sum mál at mann í tvey túsund og tretivu skuldi vera hundrað rokki teimum hundrað prosentunum í varandi orku uppi á landi so valdi mann at gera tað allíkavæl tað var ambisiøst og øgiliga nógv e at tað var púrasta órealistiskt tað var veruleika fjart og tað kundu ongantíð bera til men tað er tað sigur kanska eitt sindur um hvussu týdningarmikið tað er at torir at seta úte kortið eisini sjálvt um fortreytirnar ganga kanska ímótir rákið kann vera ímótir tey sterku áhugamálini í samfeløgini í samfelagnum er ímóti so valdi mann allíkavæl frá politiskari síðu og nevndin í valdu tað sama at mann skuldi veruliga seta sær nøkur ambisiøs mál um umveðurlagspolitikkin og um útlatið av kolitísiruni og alt rós tiltað táverðani nevndina í sev og eisini til anniku olsen sum tá var landsstýriskvinnan og til tingið sum sum sum eitt samfelt ting sum tók undir við tí tí veðurlagspolitikkinum sum bleiv settur útir kortini sæð í ljósun av tíð so er tað so er tað nokk so hugstoytt at mann í dag tíggju ár seinni tólv ár seinni kann staðfesta at at vit ikki hava fingið gjørt tað stóra fyri at flyta framleiðsluna av elorkuni tann rætta vegin og sum við hesum uppskotim sum vit viðgøru í dag í veruleikanum byrja av leita eftir undanferslunum fari ikki at gera tað sum vit hava samtykt at vit skulu gera tað er ikki eftir mínum tykki rættur politikkur ella ella rættur hugburður løgtingið hevur samtykt veðurlagspolitikkin bundi seg til altjóða konventiónir og sjálvandi skulu vit heldur enn sum eg hoyri nú tónar í tinginum har sum mann leggur upp til at nú skulu vit slakka av nú skulu kanska drálarnir skulu kanska bíða og summi siga kanska henda hetta er tað royna taið reina vøs at yvir ohverða og hugsað um ein veðurlagspolitikk tað haldi eg er eri eri ikki nøktandi vit mugu vis sum vit vilja aduressera ein ein fíggjarligan trupulleika hjá bilasølunum óðansað um tað er leigubilar sum er eitt av eitt av elementunum í hesum lógðrarhuppskotinum ella tað er tað skiftið sum nævendist einaferð má vera millum bensinbilarn og disbilarnar og til elbilar ella vetningsbilar visi tað er ein trupulleiki hjá bilasølunum at mann kann brenna inni við ein parti av tí tí fíggjarliga massavnum sum mann er standandi á lakrinum so eigur samfelagið eisini vit sum politisku skipanina at adressera tann spurningin at siga hvussu loysa vit ella hvussu hjálpa vit bilasølunum í teirri støðunum sum tæir møguliga kunnu koma í tað kann eisin ver at brúkarin kann koma í ta støðuna at mann at mann í veruleikanum situr við einum gomlum ødisilbili ella bensinbili sum mann ikki sleppur av við sum mann kundi hugsað sær at sloppi av við tí mann hugsar tí mann vil hugsa tann grøna vegin og ikki sleppur tað er tað er ein ítøkilig trupulleiki sum politiska skipanin kann fyriat halda seg fyrr men tað er eingin grund hjá okum til at gera tað sum kann seinka sum kann seinka orkuskiftinum í í í sama

eg haldi sum aksel johannessen sum væl greiddi frá í álitunum sum vit hava gjørt í minnilutanum í í í fíggjarnevndini at tað er øgiliga týdningarmikið at vit halda fast um ta kósina sum vit sum parlament sum politisk skipan hava sett út í kortið og royna at at hjálpa orkuskiftina á veg í veruleikanum haldi eg vissu vit tora at hyggja heilt inn á bein hjá okkum sjálvum so kunnu tey allarflestu ásanna at vit í veruleikanum hava gjørt alt ov vit hava gjørt alt ov lítið bæði á tí persónliga økinum og eg skal ikki gera meg betri enn nakran annað men vit hava sanniliga eisini sum politiskskipan gjørt ov lítið fyri at hjálpa orkuskiftina á veg at fáa fólk at síggja tað hvussu neyðugt tað er hjá okum at at leggja um fosilum brennievnum til til aðrar orkukeldu og tí er tað øgiliga hugstoytt at standa her tólv ár aftaná at vit bundu okum til veðurlagspolitikkin hjá di sum landi hevur í dag atat vit í veruleikanum leitað eftir undanferðslum fyri at halda fast um um eina farna tíð vit áttu at verið nógv meira ambisiøs og eg haldi eg haldi tað er øgiliga harmiligt at at landsstýrið er komið við hesum her uppskotnum sum sum onkursvegna seinkar tí veruliga skiftinum sum vit hava brúk fyri tí tað er tað sum mann ger og eghaldi mann suldi kalla tað við tí rætta harra formaður eitt eitt lítið hjartsuffa afturat tað er tá ið vit fáa perur og bananir í lógaruppskoti í sama lógaruppskoti niðan í tinginm tað er einki sum forðar okum sum sum parlament ella sum politisk skipan at at royna at skilja tingini at so nógv hevur ikki verið til viðgerðar nú havi eg skeivt eittsir nú eri komin eitt sindur sum kettupír høvdafturo inn í politisku skipanina aftur men eg havi skeivt eitt sindur eftir tí sum hevur verið til viðgerðar hetla farna ári ella góða farna ári og um málini hava ikki verið so nógv heldur ikki so trúgv eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið at vit royna at gera lógararbeiðið so væl sum gjørligt og at ikki blandað tingini saman tí í hesum førinum hava vit nógvar smálutir inni á einum lógaruppskoti sum ikki nýttist at vera í samanlógaruppskot ta heviverið nógv greiðari fyri okum øll vissu vit kundu sloppuð at tikið ærliga støðug til um vit eru fyri ella mótur hesum ístaðin fyri at taka taka undir við einum pakka har sum kanska dámar sumt og og og als ikki dáma okkurt annað men yvirskipað er einki at ivast í at vit mugu vera meira ambitiøs tá ið tað snýr seg um orkuskifti vit áttu heldur at funnið samstarv við kommunurnar um hvussu vit sum skjótast kunnu fáa húsarhaldini at flyta seg frá at brenna olju til at fara yvir til elnýtslu vit eiga at gera tað saman við bilunum so so heldur enn at leita eftir undanførslum haldi eg harra formaður so skuldu vit veruliga sett útir kortið saman við cv saman viðsaman við orku saman við kommununum um ein nógv nógv meira ambisiøsan orkupolitikk tey komandi

so eru tað nakrar viðmerkingar høgni og heitari fyrst í hvønn?ja farmaður fyrst fari eg at nýta høvi til eisini her at at ynskja formæru til lukku aftur á ráðarpallinum tað var eitt tað var sum ein ein frískur vindur at hoyra aftur eina frælsa og vitjan er rødd eisini í orkumálum og tað er rætt sum formæru til sigur at millum annað hann og hendan for mær er sev tá settir mann nøkur mál sum hann eisini nógv tá ein mótávarmótur eisini og tað er tað sum skal tað skal til fyri at fáa nakað henda og eg próviði at samdum viðmerki hjá pálli men eg fari at spyrja hvat er heldur eisini sum fyrrverandi løgtingsformaður um at eitt slíkt mál sum hetta sum hevur rættiliga stóran týdning og sum tykist verður av mynda av áhugmálum bilaseðljaranum ikki hevur verið til hoyringar

polla reynatygvu gersu væl takk harra formaður kanska fyrst siga tað at at persónliga havi ongan trupulleikar um tað at finnast nakrar bilasølur sum tjena pengar tað er í fínasta lagi i tir eftir mínum tykki tað havi eg ongar trupulleikar av men eg haldi tað er øgiliga keðiligt visu vit sum sum politisk skipan eggja teimum til at tjena pengar upp á eina ídna sum er ein farandi tíð vit eiga heldur at eggja teimum til at tjena nógvar pengar upp á at gera umleggingina fremja tað orkuskiftið sum vit sum vit øll hava brúk fyri tað er øgiliga stórur munur um tú velur sum politisk skipan at stuðla tí sum gott er ella stuðula
óga tí sum ringti takk fyri
annika olsen ja takk fyri harra formaður og eg fari eisini at nýta høvi at ynskja polla reynativu aftur vælkomnum í tingi og takk honum fyri eina góða og hugsjónarliga røðu mær dámdi væl tað arbeiðið sum gekk fyri seg í tvey túsund og níggju í sambandi við koppfimtan tað var eit gott samstarv ímillum landsstýrið og sev og og allar partar í vinnuni um hvussu mann skuldi røkka hesum málinum at skerja útlátið við ja tað var jú bara tjúgu prosent í tvey túsund og tjúgu í mun til útlápstølini í tvey túsund og fimm men okur mágu bara staðfestan ú aftan á hesi árini at einki er hent í dag er so eitt lógarupsskot lagt fram á ting er pállareynatúgvi ikki samdur í tí at fyri tað fyrsta ei mann at seta sær nýggj mál og fyri tað næsta so eigur mann at leggja ann heim á lógarpakka fyri hvussu mann kann røkka hesum málinum ikki bara tá tað kemur til elbilar men á so nógvum øðrum økjum soleiðis at okur fáa gongd á hetta orkuskifti millum annað ein lendislóggávu sum tryggja tað at mann fær setti hesir vindmyllurnar skjótari upp enn tað sum

takk takk fyri farmaðurin og takk fyri tey vøkur áðrenn handiliga olsen sjálv væl afturkomuna á ting jú eg haldi at avbjóðingarnar eru nógvar men tað er øgiliga týdningarmikið at mann byrjar við teimum røttu avbjóðingunum og eg haldi at tað sum tað sum mann ger í hesum lógarvíkum tað vendir tíverri tann skeiva vegin so í staðin fyri at fara undir tað tað takið sum sum vit øll vita at tað er við øllum teimum avbjóðingum sum eru bæði bæði av av av hesum og hasum slagnum so ger mann her her ger løgtingið faktiskt tað øvuta at mann spakuliga niðurbrýtur tann varðan sum mann hóast alt hevur roynt at laga upp í í í nøkur ár vit vita tað at tað er trupult at at koma á mál tað er ein stór avbjóðing men hetta er tíverri eitt nátt
so stórt afturstig at mínum teki
fær siristember eina viðmerkingtakk fyri harra formaður ja tað nýggjasta á grønu leiðini er nokk tær vindmyllurnar sum akkurát er farnar at mæla í suðuroynni tað er eitt stórt stig men tá tað kemur til hetta uppskotið so er tað øll sum hava fakligan kunnleika einaferð heta hera øki sum mæla frá og sum vísa á at akkurát hetta uppskotið kanska dragur orkuskifti út og so kemur tað afturat at hetta er eitt uppskot sum ikki hevur verið til hoyringar hvat heldur pollareynatúgvu á um tann mátan at arbeiða upp á at tú báði kanmansiga beipassar tær demokratisku tilgongdirnar og gongur ímótir fakliga teimum fakligu tilráðingunum tá tey
kemur til orkuskiftið takk fyri
pllatakk fyri harra formaður ja tað er tað er tað er undarligt at tað at tað ber til í tvey túsund og einogtjúgu at amann hevur so mikið víðfevnd lógaruppskot sum als ikki hava verið til hoyringar tað má eg siga tað tað tað helt eg var ein farintíð og tað sum kanska er uppaftur meira løgiðer tað er at eg skilji at at landsstýrismaðurin sum varar av økjinum hann er heldur ikki hann er heldur ikki eftirspurdur áðrenn lógaruppskotið er lagt niðan tað tá tá byrjari tað beinleiðis at lukta tað mil siga tað tað er tað er ein øgiliga løgin støða eg hevði eg hevði havt tað eg hevði havt trupult at sita við við málsøkinim vistu an vistu hann sløkt gekk fyri seg tá ið eg sat
við borðhendan takk fyri ja so er tað bill justerussen sum fær orðið
takk fyri harra formaður eitt sum eg helt vera nokk so áhugavert í sambandi við hetta málið um vit skuldu flyta okkum allan vegin frá bensin og disiabilum og yvir til elbilar í einum tað var at ein av teimum sum varð innkallaður lýsti málið soleiðis at hann sigur at bilframleiðarar hava eina ávísa cotvy kvotu at fyri t halda seg til sum teir hava fingið frá myndugleikunum tað vil siga at teir sleppa ikki at framleiða bilar sum eru skitnaðir enn eitt vist í einum størri tali enn eitt vist uttan so er at teir eisini framleiða bilar sum eru so so reinir og so var pástandurin tann at nakrar nakrir bilframleiðarar hava valt at framleiða reinar elbilar sum sum á pappírinum einki cw útlát hava men samstundis gevur tað teimum eina hægri kvotu at framleiða bensin og dselebilar tí at tað er miðal tali fyri útlát sum teir skulu fyrihalda seg til tað vil siga at við tað at vit keypa elbilar so eru vit eisini við til at gera tað at hesir bilframleiðararnir kunnu framleiða meiri bensin og dysialebilar tí at í teirra roknistykki snýr tað seg bara um at halda seg niðan fyri eitt ávíst útsamlað útlát í teirra framleiðslu tað er ein máti hjá bilframleiðaranum at halda seg til treytirnar nakrir aðrir gera tað at teir fara meira yvir til hybridtøkni tað vil siga at teir fara ikki allan vegin yvir til elbilar í einum men teir minka um framleiðsluna av bensinum disaalbilum og økja um framleiðsluna av hybridbilum og halda seg niðan fyri ta ásettu kvotuna á tann hátt og hvussu kunnu teir tað vissu hybridbilar ikki eru grøn sjálvandi kunnu teir ikki tað tí at hybridbilar eru av myndugleikunum góðkendir at verða lutfalsliga grønir og tá ið vit tosa um hebridbilar so tosa vit í veruleikanum um eitt nokk so broytt spektir av bilum tí nakrir tí bridbilar eru ikki serliga grønir meðan aðrir eru nokk so grønir tað er eitt sindur annað upp á hvussu stórur elmotorurin er í bilinum og tað er ymiskt og tí eru allir allir bilframleiðarar í dag hava somu treytir at fyri halda seg til bæði teir sum framleiða elbilar hybridbilar og bensino disalbilar men teir blanda sínar framleiðslu soleiðisnar at teir halda seg niðan fyri myndugleikakrøvini og tær ta útlátið sum hesir bilarnir geva í síni framleiðslu og tí kunnu vit við góðari samvitsku taka undir við landsstýrismanninum tá ið hann skjýtur upp at minkað um skrásetingargjaldið á hybridbilum tí at sambært teimum sum framleiða bilarnir og teimum sum seta teimum krøv í útheiminum so eru hybridbilar ávegis grønir teir eru lutfalsliga grønari enn bensin og disalbilar men teir eru ikki líka grønir sum elbilar og tað haldi eg er eitt gott modell fyri føroyar tí føroyar eru slett ikki útbygdar til at hava

vit hava nakrar heilt fáar løgistøðir og tað er okkum upplýst at skulu vit útbyggja landið til elbilar kring alt landið so skulu íløgur gerast fyri hundraðtals milliónir og kanska milliardir tí káplar skulu leggjast kring alt landið til at klára tann munandi størri streymin sum skal til fyri at løða elbilar skjótt hvør skal gera ta íløguna skulu vit krevja at sev ger ta íløguna sev er ein kommunalur felagsskapur skal landið seta krøv til at sev skal gera tær íløgurnar ella skal landið gera tær íløgurnar og kanska játta hundraðtals milliónir til tær íløgurnar tað vita vit ikki eitt er púra sikkurt fólk sum búgva uttan fyri havnina og sum koma langvegis frá og sum hava brúk fyri bili tey eru meiri ivasom at fáa sær ein elbil enn fólk sum búgva í havnini av teirri einføldu orsøk at tøknin er ikki komin har til enn í dag at tú hevur eina løðing sum varir nóg leingi og pluss tað so tekur tað leingi at løða tín bil við vanligum streymi har sum løgistøðir ikki eru og í nógvum førum so mugu fólk kanska velja at hava tveir bilar soleiðinar at mann kann koyra við øðrum bilunum meðan hin stendur ov løgir tí ein vanlig løging við einum vanligum stykki heima tekur kanska millum tíggju og fjúrtan tímar at visti tú ikki hevur atgongd til eina løgiðsøða sum løgir bilin upp á hálvan tíma ella ein tíma og tað er eingin sum ynskir at tað at hava ein bil er við til at seinka um ferðina í tínum gerandisdegi altso orsøkin til at mann keypir bilar tað er fyri at koma skjótt fram tað fyri at kunna gera síni ørindi skjótt men vissu ið tað at tú gerst eina íløga í ein elbil skal vera við til at seinka tær í tínum gerandisdegi so eru tað fleiri sum setast aftur og tí má landið útbyggjast fyri at kunna veita tann neyðuga streymin til elbilar og tað tøkna sum teir hava vissi ið vit skulu fara inn fult og heilt inn á hesa breytina og tað er nokk eina orsøkunum til at føroyingar hóast vit hava havt bíligar elbilar í føroyum evir longri tíð hóast vit hava lfullkomna mvigfrítøku so hava eitt øgiliga avmarkað tal av fólki valt at fáa sær elbil hví hevur tjóðveldið nakað svar upp á tað tá ið mann koyrir so hart á við elbilum hví hava so fá fólk útvegað sær elbil tá ið vit hava havt hesa stuðulsskipanina í so langa tíð hví keypa fólk ikki elbil elbilar eru á fáa í føroyum tað er einki problem at fáa sær ein elbil jú tað er nemiliga tí at tað hevur nakað við løgingina og løgiumstøðurnar at gera og vit kunnu ikki bara sita og bía inntil sev útbyggir eg veit ikki um sev kennir sær ta ábyrgdina tað er ein kommunalur felagsskapur vit landsins myndugleikar landsstýrið ræður ikki yvir hvat sev ger og tí mugu vit taka spurningin upp hvør skal gera tær íløgurnar sum skulu til vissu vit skulu hava hesa her umleggingina í myllari tíð haldi eg at kompromiið við hybridbilim er gott tí tað ger at vit verða í hvussu sover eitt sindur grønari enn bara við at brúka bensin og diselbilar og so gera vit eisini tað at fólk kanska fáa betri hug til at útvega sær ein elbil seinni kanska tí at tann tøknin kemur at tiltala fólk og tey kanska føla ein ávísi nøgdsemi í at brúka hybridbilar ella ploginnbilar tað er møguligt at tað kann vera við til at tað at mann skiftir frá bensin og disael til hybrid kann vera við til at at tey at at brúkarin broytir hugburð so eg haldi at vit mugu ansa eftir ikki at vera forkonsekvent í hesum at tað minnir eitt lítið sindur um politikkin hjá tjóðveldi alt ella einki fullveldi í dag heldur enn at mann kanska tekur tað soleiðinar sum til dømis sjálvstøsflokkurin ever inni á stigfyristig eg haldi í hesum førinum haldi eg at stig fyri stig soleiðisnar sum umstøðurnar eru er tann frægasti politikkurin sjálvt um eg vildi ynskt at øll í dag heldur henn morgin valdu elbilarloysnina og at vit høvdu útbygt landið til reina orku tað hava vit bara ikki gjørt men framvegis so skulu fólk koyra og tey skulu kunna koma skjótt fram í sínum gerandisdegi tí hava vit tikið undir við hesum
takk fyri hara formaður ja so ig
viðmerkingar tann fyrsta tað er hennikold ja formaður eg hugdi fyrr n nøkur fáar minuttir síðan og tá var framleiðslan hjá sev vatnið var áttaoghálvtrýss prosent og vindurin var sjeyogtjúgu altso fimmogfýrs prosent var vatn og vindur fimmogfýrs prosent av vatn og vindi og so stendur mann argumentera fyri at tað ber yvirhøvur ikki til altso hvat er tað sum ger at biljustinussen kemur so langt út at glíða fyri at forsvara áur málið hjá fólkaflokkinum tí tað brúkar hann øgiliga kreftir til gjøgnum árið at forsvara áamálið hjá og verða ímóti sambandsflokkinum og hevði okur ð ein landsstýrismanni hjá sambandsflokkinum sum sum er totalt settur út av av av bílatuni í hesum her og so forteljur mann at tað tekur tíggju til fjúrtan tímar at lata ein bil upp hvar havn fingið hesar upplýstingarnar frá og tað manglar streymur altso varðin bygdi at virkja í suðuroynni tað tók seks mánaðar at skaffa streymin til tað virkið og tað virkið brúkti í yvirkant av restini av suðuroynni tá ið tað gangur yyvirkant av restini av suðuroynni og so forteljur man

eta bilgisinusen sum t ver svara gersuvæl ja hennrik old spurdi fleiri spurningar millum annað hvør eru upplýsta at tað tekur so langa tíð at lata ein bil upp tað hava bilforhandlararnir upplýst tað gevur onga meining at kalla fólk inn ínevndina visti mann ikki lurtar eftir teimum sum verða innkallaðir og tað hava teir upplýst øja hvat hvat annar var ta hennrik spurdi um ja áh heta her við at forsvara interessuna hjá fólkaflokkinum altso heta r eisini hetta er eisini áhugamálini hjá miðflokkinum alst tað er kanska ein orsøk til at miðflokkurin og fólkaflokkurin er samgongu aftur nú tað er tí at vit hava nokk so líknandi áhugamál øhsjálvandi eg kenni væl trygsið hjá hjá javnaðarflokkinum at siga tað at tað er fólkaflokkurin sum bestemmar soleisnar at hann ræðir forskrekkir sambandsfólk yvir í javnaðarflokkin menkanska eru veljararnir ikki so býttir sum hennrikold roynir at fáa teir til at vera kanska kanska hava teir avdúka hatta trygv seg men hetta her er hetta er gja hetta er tað sum er upplýst fyri okkum í nevndini tað er tað at landið skal alt útbyggjast altso varin pilagik er bara ein adress í suðuroynni men vist tú skalt hava nógvar adressur kring alt landið so kostar tað hundrað tals milliónir og tað kostaði sanniliga nógvar nógvar pengar at leggja
at at fáa tað at útvega tann streymin til varan tað kostaði massar av milliónum
sm færr eina viðmerking ger sovæltakk fyri støða okkara til at mæla frá at geva avgjaldsfrítøku fyri hybridbilar hon kemur av at orka mælir frá altso fakliga ráðgevingin hjá landsstýrismannunum landsstýrismaðurin í umhvørvismánnum mælir frá sev mælir frá kanska biljustinussen hoyrdi menningarleiðarin hjá sev ið útvarpinum í áðni og nú havi lisið øll hoyringsskrivin íg øll tey sum út hava seg fakliga uttan nakrir bilarseljarar siga at tað er ikki kløkt at geva hobridbilum javnseta teir tí tað fer at steðga søluni av teimum veruliga umhvørvisvinarligu bilunum so eg haldi ikki at tað alt at leinki eg haldi faktikt at vit royna at lurta eftir fakligu serfrøðini so tí fari ag spyrja biljustinussen hvør er tað sum hevu sagt at tað tekur fleiri hundrað milliónir krónur at útbyggja innfrakervi tí sev mælið ú til mann fær løðingarstøð heima sum teir flestu av teimum elbilaeigaranir sum eru í dag hava longu fingið sær heima tyri atmannkann líva um náttina
hah tá ið eisini yvirskotstreymur er takk fyri
jatakk gerso væl biljistinussen tað krevur tað at mann skal fáa sær ta útgerðina mann skal gera ta íløguna eyka afturat fyri at fáa sær eina slíka løgistøðu heima og tað er ein fínur máti hjá sev kanska sleppa undan at gera tær íløgurnar sum annars skulu til tað er tað at fólk sjálv átaka sær tær útreiðslurnar men eg kann bara minna bjørt samuelsen á at tað e ikki øll sum eru so væl fyri at tey kunnu bara av sínum eintøkum fara og gera íløgur fyri túsundavísar krónum og tá ið tá ið tað verur aftur aftur sagt at landsstýrismaðurin mælir frá so haldi eg at tað úttalisi kann sagt tan sum motifiserast og landsstýrismaðuri var inni í nevndini og hann var ikki so øgiliga avvísandi yvir fyri hesum viðurskiftunum sum tað sum andstøðan pástendur at hann er og eg vildi ynskta at helgi abradsen var her so kundi hann kanska sjálvur tikið orðið og greitt frá hann er sjálvandi landsstýrismaður við viðfyri tí stovnum sum eitur orka og stovnurin orka er ein stovnur sum so ella so skal ganga undan og skal vísa á tí grønastu kósina og upp á tann mátan hevur kanska átikið sær ein ein leiklut at trýsta og seta ferð á men tað merkir ikki at alt rundan um hybrid er gali
yvirhøvur ikki tað merkir bara tað at vit eru á veg móti tí produktinum
tíðin farin so er tað brandursandurs fær ina viðmerking ja takk fyri harra formaður tá ið mann sigur sína ærligu meining um hatta málið her um mann kanska ikki er samdur við restini so blívur tað líkasum til tað at mann er ímótur elbilum eg vil pápeika at tað eri eg yvirhøvur ikki eg eri slettiki móti elbilunum eg haldi at tað er fínt at føroyingar keypa sær elbilar men eg haldi ati hvørja ferð ið tað verður ein elbilur keyptur í føroyum ella veit tað so økemur eini hálv anhundrað túsund minni inn í landskassan inn hvat ið tað annars hevði gjørt visti tey keyptu ein disil ella bensinbil og tað er skjótt at rokna øvistu vit siga hálvtrýss bilar jamen altso so er tað sjey og ein hálv millión sum kemur minni inn í landskassan tær sjeyog ein hálvar milliónirnar kundu vit brúkt til so ræðuliga nógv annað millum annað at at viðlíkahildið ta infrakervið sum vit hava í dag í vegistaðin fyri at blaka tað út í leysaluft sum meginpartin av tí fer til valbjargaðar ríkar
familjur í føroyum takk fyri
eg eri ikki ordiliga samdur við brandir sandoy tí at fólk keypa sær vanliga bil í forhold til sín pengapunk og fáa tey fatur í einum bili sum er størri enn tann sum tey fáa í dag fyri sama somu pengar so keypa tey tann størra bilin og tað merkir at tað fellur faktiskt líka nógv í landskassan allíkavæl tí at tann bilurin kostar hevur hevur ein eitt hægri virði tá ið tú tá ið tú fert í holt við avgjaldi og tí haldi at tað er tað er ikki har ið landskassan missir nakað sum helst pengapunkur bestemmar eg keypi mær ein pikkilítlan bil í dag og tað vil sig lítið avgjaldið til landskassan men nú kemur ein annar bilur sum kosta kanska eit lítið sindur meir hann hevur fingið avgjalds lætta men nú nú hann er nógv størri og betri men avgjaldið íð tí bilinum er kanska líka nógv sum á tí lítla bilinum tá ið tú tekur tekur leggur teir báðar móti hvørjum øðrum tí haldi eg at tað var ikki landskassan sum verið tapari í hesum her men tað verður brúkarin sum
verður vinnari tí at fólk fara at kunna at fáa sær ein størri og tryggari betri bil ja takk so er næstur at røða ruttvang ger so væl
takk fyri harra formaður ja eg eg havi hug at byrja við at mótmæla hesum her upáhaldinum um at elbilar bara eru fyri tey múgvandi tú fært elbilar í dag fyri áleið tvey hundrað sum kunnu klára yvir trý hundrað kilometrar upp á eina løðing tað verður ristað høvdið í salinum og eg kann siga at eg kenni fólk sum hava sum koyra í slíkum bili so tað er altso veruleiki elbilar er ikki ein vøra bara til múgvandi fólk í tvey túsund og einogtjúgu eg harmest eitt sindur tann mótviljan ímótirtí grøna orkuskiftinum sum mann nemmar í partinum av samgonguni tað verður oftani víst á hetta her við veðurlagsbroytingum mann setir tekin við um teir eru menniskjaskaptar og og í hvønn mun føroyska orkunýtslan hevur nakrar sum helst ávirkan og eg havi hug at vísa á at tað eru aðrar sera góðar orsøkir til at fremja tað grøna orkuskiftið vit eru í tí serligu støðu í føroyum at vit hava nógvar ríkar varandi orkukeldur í føroyum sum vit eiga at brúka tær eru beint uttan fyri dyrnar hjá okkumog

tað at vit brúka varandi orkukeldur ístaðin fyri olju hevur stóra ávirkan á okkara innflutning og okkara handils javnvág vit vita eisini at orka hevur altíð havt við sær altjóða spenningar og hóast mann í minni og minni mun er avhangur av olju úr miðeystri sum hevur havt nógvar ella fleiri stórar heimskreppur við sær so so eru vit í dag til dømis saman í europa at mann fær leverað gass natúrgass úr russlandi sum aftur hevur viðsær spenningar ímillum usa og europa so tað eru nógvar góðar orsøkir til at vit í føroyum skulu fara yvir til varandi grønar eg haldi tað er harmiligt at tað alla tíðina verður tað kemur eitt sovor stríð ímillum nýtslusíðuna og framleiðslusíðuna í veruleikanum er tað viktigt at vit sita inn í báðum sporum og kortsðani hevur seg verið úti og víst á at tað er neyðugt fyri at fremja ta grøna at vit fara at vit seta ferð á elektrifiseringina eg má siga eg haldi hendan her diskussiónin um hvør skal sleppa við í tað góða selskapið sum í hesum her uppskotinum skulu ploginnbilar sleppa við skulu hubridbilar sleppa við tað eru tað er ein nokk so torfør diskussión og sum sum farið undarliga nógva kenslur í gongd hjá fólki men til dømis onkur hevur víst á í hoyringunum hví skulu til dømis sólsalig andlegg hví skulu tey ikki sleppa við tað er ein góður spurningur nú er tað meira í í í í sambandi við tað uppskotið sum kemur aftaná onkur hevur spurt hví skulu el súkklar súkklur ikki verða emvegfríar tá ið el bilar eru emvegfríur og tað kunnu vera heilt onnur ting eisini vit vita at tað er giliga ymiskt sum skal til fyri at fremja tað grøna orkuskiftið mann kundi í veruleikanum eisini vent tingunum heilt á høvdi tað er oljan tað eri forsilað orkan sum er trupulleiki so í staðin fyri at vit skulu sortera ímillum hvør skal sleppa frá mvg og avgjøldum sum kundi mann eisini gjørt tað umvent at mann legði eitt avgjald á olju og bensin mann kundi til dømis fíggja ein skattalætta við hægri oljuavgjaldi upp á tann mátan givið fólki bæði eitt innsitam til at sleppa undan at brúka olju og samtíðis givið teimum meira keypiorku til aitt gjørt íløgu í meira grønar orkuloysnir so høvdu vit sloppið frá at diskuterað her á føroya løgtingi hvat slag av av bilum og hvat slag av orku til hús skuldi sloppið við tí hjá summum er kanska loysnin at fara isolæra húsini at skifta eina úthúð sum sum sum trekgir at tað kanska hevði tað verið tað allarviktigasta at gjørt so upp á tann mátan hevði tað eisini verið í samsvari við okkara politikk um persónliga frælsið at mann í staðin fyri at mann legði líkasum í kortið nøkur heilt ávís spor til tað grøna orkuskiftið segði tað er oljan vit vilja sleppa frá og so er tað upp til fólk sjálvi hvussu ið tey velja at brúka minni olju eg má siga geg haldi ikki hetta her uppskotið hevur verið so øgiliga lætt at viðgera í nevndini fyr sum tað longu er víst á so hava nógv ting verið í hesum okkurt av tí kundi eg gott tikið undir við eg var til dømis øgiliga ivasom í mun til plogg inn eitt nú sum formaðurin vísti á so hevur mann valt at gera altso at geva avgjaldslættar uttanlands upp á plokinn bilar men mann ger tað sum rekul saman við at mann hækkar avgjaldið upp á bensin soleiðis at tað verður eitt innseta mang í sær sjálvum at koyra sum longst upp á el og brúka sum minst av bensini tað hava vit ikki í føroyum vit hava sbíligt bensin og disil og tað er statvek forldsvís trupult at løða í føroyum og kanningar uttanlands vísa at nógvir plag inn bilar koyra bara upp á olju ella disil og tí má mann vænta ella vit hava onga grund til at hugsað at tann støðan hevði verið øðrvísi í føroyum serliga havandi í huga at vit hava lugfassligan bíligt bensin sum sagt eg haldi kanska at vit eiga at umhugsað tann leistin at vit heldur leggja eitt orkuavgjald á olju og bensin og til dømis givir tað út í einum skattalætta soleiðis at fólk sjálvi kunnu velja hvørjar grønar loysnir
tey velja takk fyri ja takk
so fær bjørt samelsen eina viðmerking ger sovæl takk fyri a eg veit ikkihvat fíggjarnevndin fingið upplýst nú bleiv tað sagt í áðni at tað kostar fleiri hundrað milliónir at útbyggja soleiðis at mann kundi brúka elbilar í føroyum allar tær upplýsingar eg havi sigað at ein snarløgistøð sum loyðir eitt bil upp á fýrs prosent sirka uppá tjúgu minuttir kostar eina millión harumframt he cveog leggi iki lagt tar strategina eggjá fólki til at hava løgistøð heima tað er ein sor lítil kassi mann setar veggin heima sum man kann brúka henda bíligari prísin sum er um náttina og løga tá ið yvirskotsstreymur er sum eisini ger at forða fyri at ein rúgva av streymi ikki fer til spillis til dømis atetur nógvir vindur um náttina og lítil nýtslu so e alaði spyrja ruttvang og so havi eg hoyrt bæði formann fríggjarnøvdini og onnur siga at elbillan koyra so stutt eg havi ein elbil sum er lítil og nýggir og kann koyra heilt til viðareiðsto aftur og framvegisa hava rættiliga fitta streymið eftir á tanganum so e ætlaði at spyrja um fíggjarnevndin hevur havt nokk av fólki sum vita nokk um hettar evnið
til støðutakarna hjá samgonguni
ja takk ger so væl ruttvang takk fyri ja eg má siga at tað verður øgiliga nógv sgv sagt eisini í mun til hoyringar og sjálvandi er tað øgiliga nógvir partar sum hava sín áhuga í hesum her málinum og og tað far man viðhvørt mistanka um at tað er eitt sindur betingað av hvørjum áhuga um mann sjálvur hvørjum fíggjarligum áhuga u mann sjálvur hevur í hesum málnum hvat ið mann heldur men hesar her løgistøðirnar onkur hevur sagt eitt sindur trupult at fáa fatur á hesim her løgi støðunum og visti tú ikki hevur eina sovorðna snar løgistøð so tekur tað langa tíð so tekur tað alla náttina at løða ein sovorðnan bil men men tað hevði verið áhugavert kanska at tikið nakrir brúkarar inn tað gjørdu vit so ikki og at fáa lýst teirra rfaringar við við elbilum og nemliga avbjóðingum við løðingum
takk fyri ja takk so er næstur at røða bjørt samuelsen ger so væl
harra formaður hetta kundi verið eitt ordiliga gott uppskot og eg haldi tað eitt sindur synd at mann hevur koyrt nakað inn her sum sum gera hetta blívur eitt ordiliga ringt uppskot tí tað ger tað altso óansað hvat mann sigur frá samgonguni um hebridbilar so virka tað bara sum um at mann slett ikki ordiliga er har sum nútíðin er hygg eftir hvat grannalondunum hjá okkum gera hví steðgaðu tey fleiri av teimum við tilskotið til hebridbilar fyri nógvum árum síðan tað gav meining at geva hobridbilin og tilskot fyri nógvum árum síðanitá ter vóru níggjur tá ter vóru øgiliga dýrir í mun til vanligar bilar øll serfrøðin uttanundantak mælar frá at gera tað hví ger mann tað so altso tað má tey sum sita við valdu nú fólkaflokkurin og og og sambandsflokkurin stríddist faktiskt ímóti tá ið vit koyrduso avgjaldsfrítøkuna inn tey atkvøddu ímóti tí so í so máta kann mann gott segu tað var kanska serliga tann sum fíggjarmálaráðið í dag sum var øgiliga harður í orð og tala ímóti teimum avgjerðsgávunum vit gjørdu tá og kanska er hetta mátið at siga ja men nú nú nú gera vit bara tað vt vit geva bara hybridbilunum eisini tí so er øll glað e eg ivist onga løtu í at bilseljarin sjálvandi er glaðir tí teir fara eisini sum tað stendur í álini hjá meirilutanum at selja nógvar hybridbilar harra formaður men tað verðið sagt nøkur ting her sum eg hugsa viðstær grundarlagið fíggjarnevndin tikið støðu út frá so skilji eg væl at tey koma til hesa niðurstøðuna tí at øgiliga nógv sum hevur verið sagt í púra skeivt tú verður sagt eisini í almenninginum at infrastruktururin er ein avbjóðing tann avbjóðingin kann loysast upp á heilt stutta tíð eg veit at sev hevur longu ja tit vitað øll at cv i sett fleiri leiðingarstøð er upp eisini skjótloyðingarstøðir og fara at seta fýra nýggjar upp í nærmastu framtíð vistinú landið fór inn og gjørdi tað at segði saman við sev og kanska at tosa við kommunurnar eisini so skul mann bara seta nakrar fáar milliónir av tí tað kostar also bara eina millión soleiðis á leið fyri hvørja snarløgistøð har mann kann løg upp til fýrs prosent men tað størsta og viktigasta broytingin í mun til elbilar sum er hend er nettupp tað at battaríni eru so mikið stór nú at teir nýggjastu bilarnir eisini teir sum ikki hava so øgiliga stór battarí sum bilurin hjá ingilín didressen strøm ella hjá mær sjálvari eg veit ikki tann hjá formanninum situr cs eg kanska eitt sindur eldri en hanne tað er ein stórur flotti bilur men tað eru alt bilar sum kunnu koyra langt upp á løðingina um mín lítli bilur kann saktans koyra til viðareiðis o aftur og ikki verða liðugt og og framvegis hava streymeftir og eg kann siga at tær tag í koyri viðhesum bilinum hvønn eg við einasta dag so tá ið mann sigur at tað er ein avmarking at teir ikki koyra nóg langt so er tað ein sannleikir ví stórum modifikatiónum í øllum førum fær mann snarløgisstøðir í fleiri so kann mann ppá tjúgu minuttir løga upp og tað kunnu tey flestu liva við men tað er nú ikki tí at eg bara haldi at elbilar er svari tað er eisini tí at eg eg kann gott skilja argumentið fyri plogg inn íbritinum tí teir eru rættiliga dýrir men har skulu fólk eisini minnast til teir slíta vegirnar nógv teir eru nógv tyngri tí at teir hava bæði vanligan bensinmotor og so hava teir el elmotor og so hava teir tangarnar afturat og í øllum londum kring okkum har fer mann jú burtur frá tar vita øll í londunum kring okkum diskutera mamn mann skal sleppa bensin og disilbilin í um tað skal vera fimmogtjúgu ella tretivu ella fimmogtretiv ella fjøruti men tað eru fleiri eisini egeslond sum ætla at sleppa hybridbilum tá einaferð fimmogtretivog fjøruti tí at hebridbilar í dag ikki eru so øgiliga nógv betri enn ein øgiliga góður nýggjur disilbilur so men opmart vil mann ikki ordiliga lurta eftir teimum sum hava verið inni sum burdu havt forstanda upp á tær og sum hava staðiliga mælt frá at mann gevur hesa avgjaldsfrítøkuna á á hybridbilar og høvuðsorsøkin til at tað ikki serliga kløkk tað er simpulten tí at mann er bangin fyri at steðga søluni av teimum veruliga umhvørvisvinarligu bilinum so hví ger mann tað eg havi funnið tvær orsøkir til at mann kann geva hybridbilum avgjaldsskoðan tann eina er simpulten at tað er so nógvir bil at seljar sum biðja um tað men tað eru eisini tveir sum ala frá og siga beinleiðis at hetta er ikki skilagott viss mann vil tann grøna vegin og hin orsøkin er simpulten tað at mótstøðan ímóti teimum grønu bilunum var rættiliga stór tá ið teir avgjaldslættarnir komu og mann sáta í danmark tá ið mann innførdi avgjaldslættað upp á ikki britbilar men plogg inn o brik tá steðgaði tann øgiligi vøksturin sum h var byrjaður í elbilasøluni øgiliga ógvuslig so tað veit mann nokk so væl í norra er kanska tað størsta sicedømi um hvussu mann hevur lagt lív og sál politiskt í at røkka málinum um at fáa bilpartin at blíva grøna og har hevur mann eydnast øgiliga væl mann hevur yvirhálað síni egnu mál fleiri ferð og har diskuterar mann beint nú í løtuni at mann nettupp má avmarka avgáágóðan fyri plugg inn hybridbilar tí at mann ynskir ati mann vil hvussur seta strangar krøv til at teir skulu kunna koyra longri fyri at vera umhvørvs vinarlig og so baða líka harra formaður s eg k nevna tað ein hebridbilur hann ger ov pikkilítið sindur av eli men hann brúkar bensin til at gera eli o hann kann koyra í senn kanska í mesta lagi tveir kilometrar upp á el í senn meðan ein plokainn kann kanska koyra upp í eini trýss kilometrar og teir bestu longri enn tað so blokinn obrid og hbridbilar er heilt heilt hvør sítt og tað skeiva við hesum uppskotinum er simpulten at mann tekur hebridbilarnar við tí tað brýtur tað

so verður tað siri stenberg fyra ena viðmerking ger so væl takk fyra hara formaður ja eg haldi gott at bjørt samelsen eisini tekur tað fram allar sær nýturnar sum faktiskt eru um elbilar sum blíva ofta við at verða sagdar og tað er undarligt at mann ikki vil lurta eftir fakmyndugleikanum í einum sovornumr máli tað tað skilji e ikki ordiliga eitt annað sum eisini er við hesum uppskotinum tí tað at tað heldur ikkihur verið til hoyringar so að hevur heldur ikki verið ígjøgnum ta prosessuna men í tingviðgerðini í nevndarviðgerðini ela hvørfall víst á í her at at har er tað eingin sum hevur tikið undir við tí uttan tey sum skulu selja tað sum eisini er komið púra greitt fram tað er tað at hetta her uppskotið kann leingja um orkuskiftið og ikki nakað sum oku hava brúk fyri so er tað at at seta øll segl til fyri at stytta um ta leiðina vissjokur yirhøvur skula náa málini til tjúgu tretivu hvat heldur bjørt samulsen um tað at mann báði undirkenndir kann an siga fakmyndugleikan á økinum og heldur ikki hevur almenna hoyringar við sovonum uppskoti at tað kemur plussliga fram beint áðrenn jól og mann ætlar
fá tað ígjugnum áðrenn mann fór jóla
ja takk ger so væl bjrt samelsen takk fyri ja eg haldi at øllu fórta at fíggjarnevndin kal hava rós firi at hon tók sær ta tíð sum skuldi til og hon hevur havt trúgvar hoyringar eg haldi meg bara síggja at mann ikki lurtað serliga væl eftir orku og sev og og teimum sum sum hava fokusið á hettahr við hundrað rosent grøna landi í tjúgu tretivu mannar hjá fíggjarnevndini gjørdu nakrar aðrar fornufti at broytingar í øðrum pørtum av lógaruppskotinum men tíverri er ikki tíð til at tosa um tað í dag spor tvey tað at fáa nýtsluna grøna er so avgerandi vissi mann skal kunna økja um framleiðsla av streymi vissu okkara nes skal kunna bera eina skjótt vaksandi framleiðslua a grønum streymi so má nýtslan vaksa við spor tvey øll kenna tað øll kenna tað diskusiónina tað sigur orka tað sigur cev tað siga øll tey sum hava skyn fyri hesum her og tað er tað mann ger við elbilum og hitapumpum og líknandi og tað leip mann fullkomiliga um at nevna tað slekki í álitinum frá frá fíggjarnevndini og her eri eg bangin fyri at man bremsa spor tvey og tað er tað kann altur ávirka framleiðsluna hvussu
hvat mann orkar at vaksa um framleikina av streymi tíverri ja takk takk
so er tað ingilin didessen strøm sum fæ eiviðmerking ger suvæl takk fyri hara formaður ja tað er eisini nakað sum bekimra meg hetta við at mann nú helst fara at síggja at fólk sum kanska vera eitt sindur meir afturhaldin við at skifta yvir til elbilar tí nú hevur mann frá landsins myndugleika fingið eitt grønt stempil upp á hesari hybrid og plogg inn hebridbilarnar og tí fær mann heldur fyrst til tað og so kanska seinni í tíni til ein elbil og tað er jú tað tað seti g jú støðg í eitt annað tað er hetta argumentið við at infrakervið hjá okkum ikki er klárt men vissi infrakervið er klárt ikki e klárt til elbilar so er tað saktanst heldur ikki klárt til plogg inn hybridbijar bilar sum eisini skulu løðast ella er tað meiningin at teir skulu fungerast sum ein vanligur bensinbilur altso her eru nøkur ting sum ikki ordiliga samsvara í argumentatiónini hjá meirilutanum í fíggjarnevndini
tá tað kemur til hesar hybrid bilarnar takk fyri harrar formaður
ger so væl bjørs samulsen takk fyri altso sjálvandi plogginníbridarnir løða væl minni men tað sum visti mann tekur norra til dømis so hevur mann altso teir ma har hevur manlagt avgjøldini eftir at plogginníbritarnir skulu kunna koyra á leið hálvfjerðs prosent upp á el tað er rættiliga nógv og tað er rættiliga grønir bilar kanningar har vísa so at tað koyra væl minni teir koyra hundrað og hálvtrýss prosent upp á up á el men tað er framleiðis helvtina upp á el hebridbilarnir koyrar øgiliga lítið upp á el teir koyra bara up á taðelið sum bilurin sjálvur ger meðan tei mann bremsar sovorðið so pbilarnir eru absolutt at fyritrekkja og eg skilji í mun til hybridbilar og skilji væl at annfrsovíðt tekur teir við men at mann tekur hbridbilarn við tað er eg havi leitað nú í fleiri dagar eftir einum góðum argumenti frá onkrum fakfólki og har er einki gott argument fyri at taka tær vanlig hobridbilarnar við teir verða útfasaðir alla aðrastaðni og her í føroyum innførir mann nú í tjúgu einogtjúgu avgjaldsfrítøka hebridbilar og skrivað beinleiðis at nú fer mann at selja øgiliga nógvar
kjabridbilar takk fyri ja takk næstur at røða verður annika olsen ger so væl
akk fyri harra formaður ein rættiligani áhugaverd diskussión sum hevur verið í tinginum í dag og tað sum fekk meg at taka orðið tað var pollareynatrúgvu sum í sína røðu nevn viðta yvirskipaða kósina hjá okkum nevliga veðurlagspolitikk føroya hann bleiv júst samtyktur her á føroya løgtingið í tvey túsund og níggju og eðalmálið í tí politikkinum er at føroyar ja faktiskt í fjør í tvey túsund og tjúgu skuldi havtskorið tjúgu prosent av cvútlátinum í mun til útlapssølini í tvey túsund og fimm tað var eitt øgiliga stórt framstig tí at skommur var stór aftan á at føroyar hevði beikotta kootusáttmálan ella vildi ikki ratifisera tann sáttmálan so tað var eitt øgiliga stórt frambrot atføroya løgting stóð saman um at at skerja útlátið av vakstrarhúsgassum og tað var eitt samt løgting tað var ein samd vinna sum var við í teirri tilgongdini sum faktiskt byrjaði við álitinum sjátvskiftir seigur og tunga takið tá ið øll vinnan bakkaði upp sev bakkaði upp og aðrir interessentar sum helt at hetta var skilagott at at flyta okkum fram á tí grønu leiðini argumentatiónin var gaman í ymisk tey sum vóru ivasom um atsotvey útlátið varð mannaskapt tey valdu at fokusera upp á tann búskaparliga partin at tað var øgiliga skilagott at minka um oljuna tí at føroyar innflyta jú í dag umleið eina fyri eina hálva ella umleið eina milliard krónur av olju so tað kann betra um kappingarførið visti mann kundi minka um oljunýtsluna meðan sjálvandi tey sum trúðu og trúgva enn at cotv útlátu er mannaskbakka jú sjálvandi uppskotið upp so tað var at finna ta miðleingina í tinginum soleiðis at mann kundi koma á mál í tórshavnar kommunu samtyktkur eisini fyri einm ári síðan ein veðurlagspolitikk sum egentliga leggur seg nógv so væl uppat veðurlagspolitikkinum hjá landinum at tórshavnar kommuna skuldi skerja útlátið við hálvtrýss prosentum í tvey túsund og fimmogtjúgu í mun til útlápssøluni í tvey túsund og sekstan og í báðum førum bæði í veðurlagspolitikki føroya frá tvey túsund og níggju og í orkupolitikkinum hjá tórshavnar kommunu er hetta her við at flyta okkara bilpark yvir á elkervi ein øgiliga týðandi partur tað sum eg haldi er øgiliga spell tað er at í dag hava okur ongan veðurlagspolitikk ví hvørs falt ikki fyri í landið eg sakni at mann er meira frammi í skógnum og tekur lógvatak saman við kommununum til at røkka hesum málinum í dag diskutera okur eitt lítið mál sum sjálvandi hevur ein stóran týdning í tí stóra men tann yvirskipaða kósin tann yvirskipaði politikkurin tann tann yvirskipaða erlektrifiseringin hhon manglar jú og og tað sum eg havi eftirlýst so ræðuliga ofta tað er at okur vita at ein tann stóri syndarin hjá ogum nemliga skipina tey liggja við kai og buldra tann dag í dag um næturnar í staðin fyri at mann kundi flutt tey yvir á hetta sokallaða spor tvey til tann elektrifiseraða partin av av samfelagnum men tað hevur mann heldur ikki gjørt so tað sum tað sum eg haldi at okur eiga at gera tað er at taka lógva tekk saman aftur sum okur gjørdu í tvey túsund og níggju at landsstýrið saman við kommununum finnur eina felags kós soleiðis at okur kunna koma á mál og veruligani flyta okkum tey røttu fetini soleiðis at okur kunna liva upp til til tann veðurlagspolitikkin sum sum okur hava havt og egentliga eisini tað sum okur nú hava rættidiserað nemiliga við at føroyar hevur tikið undir við parisavtaluni men við ongum veðurlagspolitikki ønúer hetta málið sjálvandi eitt eitt mál av av mongum og nú sigi eg sum onkur annar mann kemur eitt sindur blakaður inn ítingi nú tí at hetta málið hevur jú verið til fyrstu viðgerð og hevur verið í nevnd nú til okkum níggju sum eru komin á ting nú so so kemur hetta her kanska eitt sindur soleiðis frá frá síðulinjuni av men tað sum eg bara vildi siga tað er at eg sakni at mann hevur ein yvirskipaðan politikk og at øll tey lógaruppskot sum verða lagd fram her á ting egentiliga lyftað tann sama vegin og at tað er ein ein yvirskipaætlan við tí sum okur gera tað tað sakni
ja takk fyri harra formaður ja takk so er tað viðmerkið garðute er
sigur seypa sum fyrst viðmýsing gjørt so væltakk fyri har formaður ja tað er blívið gjørt eitt upplegg til ein viðurlagspolitikkeg fekk hann sjálv handaðan beint áðrenn valið og tað var fyri at vera eitt sindur frammarlaga tí at viðurlagspolitikkurin gekk út við ársenda sum valið var um summarið og tí hevði mann eisini alt árið í fjør og tað fyrra hálvárið kann mann siga til at arbeiða í flokkunum til at finna útav hvørja semjur mann kundi fáa um hvørja uppskot mann kundi koma í tingi við men tíverri so hevur ongantíð hoyrt ella fingið nakað innbjóðing til at arbeiða við tí uppskotinum har liggur eitt uppskot sum ongan politiska viðgerðir fingir enn men sum bara er gjørd av at kann mann siga teimum persónunum sum hava vitanina um øki so har er eitt øgiliga gott útgangspunkt í í hvør fall til landsstýrismenn at taka fatur í og samla flokkarnar um so at mann kann koma víðari tí at okur hava
brúk fyri tí takk fyri
ttakkfyri harra formaður ja tað er púra rætt sum siristenberg sigur tað liggur eitt eitt uppt at at leggja fram og siristenberg gjørdi eisini eitt gott arbeiði tað bleiv bara forstutt tá móti endan at at fáa tað arbeiðið liðugt og ei orð ein ein ein ein nýggjan veðurlagspolitikk men tíðin er ongantíð so viktig sum akkurát nú tí at uttan mun til um hetta her við veðurlagspolitikki skilupartarnir summi trúgva upp á tað summi trúgva ikki upp á tað so er tað jú gott fyri okum búskaparliga at oku gerast óheft av oljuni fyri tað fyrsta og fyr tað næsta ikki minst tað at okur selja okum sum ferðamannaland at føroyar eru eru er er reint og tað er eitt vakurt land og tað er tað sum visti farailog líkasum marknaðarføri føroyar upp á at okur so eisini í verki vísa tað okur síggja eisini at vinnan hon longu hevur sæð fyrimunur við tí millum annað bakkafrost at mann flytur seg yvir í eina meira burðardygga ælivinnu og tað sama við hotellinum hjá okum

so er tað bjørt samulsen sum fær en viðmerking gersuvætakk fyri ja mær dámdi væl hugleikini hjá aniku olsen um hetta her við at at mannsetir heina greiða ætlan og og so fær í gongd og og arbeiðir meira miðvíst eftir tí men tað er kanska eisini tí at hetta blívur so lutfalsiga stórt hetta her við at mann so ger nakað sum altso orka sum er tað ráðið undir landsstýrismanninum sum skal ráðgeva landsstýrismanninum sigur hetta er skeivt at gera tað up á hendan mátan sv sigur at tað er skeivt onnur sum hava fært tandbol at siga tað skeivt og landsstýrismaðurin sigur heldur ikki tað er rætt tá feni mann eitt sindur soleiðis siga men altso er tað lurta mann seg iki eftir nøkrum altso fær mann bara og broytir nakað sum hevur týdning fyri bilpartin av landi um um kannblíva grøna ella ikki altso hvat er útgangsstøði fyri at mann ger tað og eg ætli spyja annika osa man ikki fyrst má semjast um at mann eisini teimum smærru stigunum altso tekur álvarsom stig sum eru bygd á fakligheit o ikki bara á
onkur bilaselja kanska ynskist tað takk
jatakk ger so væl anikuolsen jú takk fyri og tað er púra rætt sum bjørt samulsen sigur tað eri jú eisini teimum smáu stigunum mann kann veruligani flyta nøkur ting og eg eri eins o øll her í løgtinginum rættiligani ivasom fyri at siga ja ímóti at mann at mann framhevar høbridbilar fram um elbilar tí tað sum alt okkara elkervi alt tað sum okur hava lagt fyri dagin leggur upp til elektrifiseringin og sovíðari at tað eri elbilar mann skal satsa uppá so tí skurrar hetta sjálvandi í oyrðunum hjá okkum øllum men men tað er nú eina ferð eitt eitt vælsomsum mann hevur tikið og eitt álit sum so eisini er komin í fíggjarnevndini nú sum sum okur so skulu fyrihalda okkum til um eina lítla løtu men tað er púra rætt sum bjørt samuelsen sigur at te smái tingini eru kanska tey allarviktigastu tí tá byrjar mann at síggja munirnir og mann flytir seg taðn rætta vegin í staðin fyri at mann kanska ger tann heilt stóra yvirskipaða kanska siga kósina at mann sum gloymir tey tey smáu tingini so
jú tær smáu seigarnar eru eisini viktig at fáa innanborðar
so e ta potlarenatigu í esr ena viðmerking ger so væl takk fyri hara formaður mær dámdi væl táttin sum annika olsen tók upp um tað at verða sjálvberandi at skipa eitt burðardygt samfelag sum er so innflyta vit eina øgiliga rúgva av olju í í føroyum og tað eru tað sigur sjálvt fyri okara samhandil við útlandi er tað ikki nakað er tag ikki nakað gott so so kanska er for lítil dentur á akkurát tann partin sum ho sigur at hvat kunnu vit gera fyri at fáa tað samlaða føroyska samfelagið meira sjálvberandi meira burðardygt og tað evur øgiliga stóran týdning at hava tann táttin við eisini til annika olsen er nú eru vit bæði komin inn í hetta her soleiðis soleiðis eitt sindur knappliga í síðstu viku hevði hon uttan iva trupulleikar við einum máli dag sær út il at ha rættiliga stórar trupulleikar við við einum máli vs lesi hana rætt av fyrela seinni má annikaolsen eisini gevast at eta kamellur

ja so er tað anikolsen ger so væl ja takk fyri ja tað er nú einafør kostinir tá ið mann situr í einari samgongu at tað er nakað som smakkar betur enn enn annað tíverri og tað tann leiklutin hugsi eg eisini at pálla reynatúgvu kennir og hevur eisini roynt øgiliga ofta í politikki visti mann bara skal gera tað sum mann sjálvur heldur alla tíðina so hevði mann nokk ikki komið so langt heldur so tað er nú tað eri nú einaferð leikirnar í politikki men men í mun til hetta her við við tí óhefni sum ella tað búskaparliga óhefnað sum sumpollareynatigvu var inni á so er jú kanska tað sum er ein tann viktiasti tátturin í øllum hesum her at at okur klára tað at vera búskaparliga bjargin at okur klára at vera meira kappingarfør at okur sleppa undan at at innflyta ja fyri hesi góðu milliardina av av olju um árið tað er tað er jú tað sumsum sum
ir okum kanska øll í í tí stóra heila og eisini tað at okur hava jú eitt samfelag har okur eru vælsignaði við við vindi og vætti og so víðari at okur ikki fáa gagn í tað optimalt
virliga so ertað viðmerking ger suvælja takkfyri haraformaður eri samdur ið nóva tíð sum anika olsen bar fram í løtuni so innfyta vit kanska olju fyri ein góðan milliard um árið í staðin fyri at vit kunnu framleiða grøna orku í føroyum og tað er uttan iva bíligari fyri brúkaran og ikki minst tá oljuprísirin er høvur so eisini efta her við hvussuvit marknaðarførarkum sum land bæði ferðavinnan kann marknaðarføra seg at ta eru roynt og umhvørvi í føroyum men eisini tá vit okkara høvuðssvíni seljast uttanlands altso ali fisk og fisk at mann kan siga hann er svomið í reinum umhvørvi hevur taðrætta stóran týdning og har er kanska vinnan framman fyri bitska skipanina oftani og men akurát hetta uppskotið her haldi eg kanska seinkar ta prosessuna at man leggur um til greina orku tí mann nú fer at stuðla orku sum sambært fakmyndugleikarnum ikki
eg eri rein
ja takk ger so væl anikolsen ja takk fyri harra formaður ja tað er púra rætt sum aksel ve johannesen er inni á at at alt hetta málið hevur kanska nógv størri týdning enn hvat okur geva okkum sær um tí at umheimurin hevur funnið útav hvat føroyar er umheimurin hevur sæð føroyar sum eitt fantastiskt land við einari fantastiskari náttúru men okur hava ikki loftað bóltinum og og og spælt hann rætt víðari tí at enn eru okur statvekk ikki komin úr stað enn hava okur ikki minkað um útlátið av vaksrarhúsgassum enn hava okur ikki fingið ein nýggjan veðurlagspolitikk enn hav okur ikki fingið lagt ein nýggjan lógarpakka fram á løgtingi sum veruligani kann flyta tingini tann rætta vegin og tað er púra rætt vinnan ferðavinnan og øll onnur hava langt síðani sæð fyrimunirnar av at flyta føroyar á á grønu kósina meðan okur í løgtinginum tíverri eru eit
ivall ja takk
næst a røða tað verður erhard joensen ger so væl takk fyriharra formaður fyriliggjandi uppskot hevur til endamálið at royna at fáa gongd á umskiftið innan fyri bilpartina í føroyum øat fáa nakað meira grønum inn í bilpartin í føroyum við at broyta avgjaldspolitikkin eg háyri til tey sum í í akkurát hesum her málinum so haldi eg at attað álitið sum er gjørt tað er tað er ókey men ikki meira enn tað eg dámi ikki so gott athybridbilararnir er inni í hesum pakkanum men tað er so trosaalt eitt eitt lítið stig á vegnum tá mann tosar um tað grøna grøna orkuskiftið tað sum eg sakni allarmest viðvíkjandi elektrifiseringini og alt tað sum hevur við umskifti at gera tað er tað at tað verður gjørdur ein ein tað ver at gjørd ein yvirskipað ætlan til hvat er tað ið mann vil okur hava sagt tjúgutretivu tá skulu okur hava lekka okra siotveyútlát makant vifyriliggjandi uppskoti so koma okur óivað at seinka hesari prosessuni rættiliga nógv teir bilar sum vórða seldir nú í tjúgu g einogtjúgu tjúgu tveyogtjúgu sum hava ybrittøkuna teir verða eisini her í tjúgu tretivu um okur taka ta yvirskipaði ætlanina fyri hvønn veg skulu okur fara gog og hvat ið ið egentiligani er neyðugt at gera so er tað í høvuðsheitunum tvey ting tað er at skapa fortreytirnar fyri innfrakervi og so at viðvíkjandi bilparkin at mann fer eftir tí so næmøguligt sum eitur null imissión um null emissión tað er jú úti lukkandi elbilar í danmark til dømis tá ið mann fór undir hetta her grøna orkuskifti so gjørdi mann eitt plan fyri hvussu mann ætlaði hvar mann ætlaði at koma og so fíggjaði mann tann planin man fíggjaði hann við við grønum avgiftum í dag svara tær grønu avgiftirnar í danmark til umleið seksoghálvfjerðs milliardir sum sum komu inn á fíggjarlógini trýss r ptrýs trýss prosent av teimum komu inn frá frá privatum umleið fjøruti prosent komu inn frá vinnuni eg haldi tað er løgið at mann tá mann hevur verifiserað parissáttmálan at mann ikki enn er komin upp við einum politikki einum reellum veðurlagspolitikki tað vísir seg sum um at tað sum okur gera tað er ein atokkloysn her og ein hálkloysn har uttan at tað gevur so øgiliga stóra meining í í mínum høvdi tað sigur kanska ikki so nógv men eg sakni eg hvussusur tann tann planin akkurát viðvíkjandi hesum her so havi eg bara av mínum eintingum spurt inn til hjá hjá bilforhandlaran og sovíðari hvat ið hybridtøknin egentiliga hevur í sparing og eg havi fingið at vita at tað er umleið tjúgu prosent í imissión sum tað kann spara fyri onkur bilasløg eitt lítið sindur meir fyri onkur kanska enn og minni og skulu okur við okra avgjaldspolitikki fara inn og gera tað so aftraktivt at keypa hesa tøkkuna sum jú eisini verður her um tíggju ár og harvið fór sinkar tí samlaða grøna orkuskiftinum tað hava eg eitt sindur trupult við álitið hevur hevurnøkur góð ting í sær mann hevur tikið tey tingini burturúr sum vórðu heilthenni hampen vil eg siga at taka gamlar brúktar bilar inn og motorsúkklur og flytigøs og sovíðari men hetta her vistimann ur tosar veðurlagspolitikk og umskifti til elektrifisering so er hetta uppskotið ótrúliga óambisiøst
takk fyri hra formaður ja takk so viðmerki
kingar elva jacobsen er fyrst ger sovæl takk fyri harra formaður nú er tað sagt av erard joensen at tað kann seinka eg kann gott fylgja tí at mann tað er viktigt at mann snakkar um ta grønu orkuna at mann hevur eina heildarætlan eg havi ikki so stórar avbjóðingar akkurátvið hesum her málinum tí at eg haldi at mann mann roynir at blanda nøkur ting saman sum eru sum gera tað vit minka um s tí tað vísir seg ati mann vísir e at man vil koyra skjótari við elbilum men vit hava ikki ynfragervi sum er klárt at taka ímótir og soleiðis er tað eisini við tá vit koma til tað næsta málið kanska við bjálving ger mann altíð tey røttu tingini eg hugsi eitt sindur av hvørjum so kann tað vera til ein bata og so kann tað tí hetta hetta lækkaði jú yvir ár so at men sjálvandi vit síggja kanska ymisk uppá tað men men í stóra heila so haldi at her er við til at flyta okkum tann rætta vegin og tað vísir seg at vera ofta trupult at at flyta nakað yvirhøvur tá ið tað kemur til tað grøna orkuskiftið so so at hetta lækkar í øllum førum siov útlat og vildi
upp á støðuna takk fyri har at fáa mær
ja takk gert tú væl her til joensen takk fyri at fáa mær mín aversión í móti hesum her tað er tað at teir bilar við hvønn brittøkuni sum okur selja nú teir eru eisini her um tíggju ár tað vil siga at so hevur koyrið mann frá nú av og kanska tíggju ár fram kanska tólv ár fram kanska fimtan ár fram við einari tøkni sum garantera er útatera bara um tvey trý ár og viðvíkjandi í innfráhjørvinum so eri eg flekkið iv um at tú kanst hava innfráhjørvið í landinum til at tú kun kanst faktisk næstan øll koyra við elbilum hin vegin so so gevur tað bara meining við at okur hava við tað sum okur fóra elbilarnar við vist tað er kolasvart so ger tað í onga meining at hava ein elbil og so tey tingirnir skulu fylgjast at so eg haldi at okur burtur hava verið nógv meira ambitios við viðvíkjandi avgjaldspolitikkinum á á á bilar og hatta fer uttan at
van iva at seinka um prosessina takk fyri ja takk so er tað
bjørt samelsen sum fær en vimerking ger su væltakk fyri ja tað er akkurát tað hasin síðsti setningurin sum erhard joensen segði hetta her við ati tað fer at seinka prosessuni tað er tað sum tað er tí at vit halda ikki at tað e kløkt tá vit hygja at londuni kring okkum at mann fer burtur frá at stuðla hebridbilum tey festu londum stuðla sterkji bridbilum og tey sum gera tað at fara burtur frá tí so beginnir mann í føroyum at innførar tað nú tað tað virkar bagvent uppá meg og eg kundi hugsað mær spurt tingmannin um tað i svaraen møguleiki fyri at mann hugdi upp á tað enn einaferð til triðju viðgerð soleiðis at man ikki ger nakað sum virkliga samgongan eisini kemur at hanga upp á uppá ein neiligan máta tí tað er at hyggja aftir hvat cvsigur og hvat orka sigur tey mæla øll frá altso og ein dá ein bilaseljari sigur beinleiðis ein av teimum sigur at tað er ein misskiljing at meta hybridbilar sum grøna bilar taðer opbært tveir bilseljar sum sum hava ta støðuna so tá ið sjálvt onkur bilseljari mælir frá at gera tað so havi eg
sí un trygv teðat skilja hvø manlid g fast í t takk fyri
gjørt so væl her til ljóðasen takk fyri teg og takk fyri spurningin bjørt samuelsen eðh stóð tær til mín so haldi eg absolutt at tú skuldi hyggja eftir hví britbilsa so partinum í snuppskotinum líka diskuterar tað eina ferð skjótt tí hatta smakkar mær øgiliga illa at tær at tær koma inn í lógina yvirvegin so er er ella ikki aleinaður í verðini so tað skal betri menn enn er at gjøva seg til at at beslutta tað men eg haldi fast við at tað er ein ein óamiskljós loysn eg haldi at tað er ein hesin parturin sum hevur nevnir hví brittøknuna er ein válarlig loysn og í besta føri kemur hon at forsinka
taheilt betýðiligt takk fyri harra formaður ja takk so er tað næstur at røða tað verður høgni hoydal ger so væl
ja hara formaður eg skal iki leggja nakað afturat tí sum bæði pollarenatúgvu og bjørt samelsen og hervur polstóttir hava lagt fram vegna tjóðeldhismálunum sum hevur verið greitt øh men eg havi bara hug at skeyta eitt sindur upp í ta tet hava lurtað eftir øllum orðaskiftunum og tað tykist nærum sum at søgan endurtekur seg nakað at eg havi onnur kunnu rætta meg farið í skeivur at tað tykis ikki sum hatta uppskotið yvirhøvur hevur undirtøku á tingi haldi formaðun fíggjarnevndini royndi at verjah tað sindur men segði at mann hevði upprunaliga verið ivasamur erhard joensen hevur beint nú sagt at tað er beinleiðis ímóti endamálunum og tað hevur so at siga verið sagt frá øllum sum hava orðið hava havt av tingfólki og tað haldi eg reisi spurningin um enn einaferð hvør er tað sum ræður á føroya landi um tað er so at veruleikanum eg hugsi tað rætt at meginpartin av fóroya løgtingið vil fegin gera eina lóggávu sum er munin betri enn hettar til tess at røkka tí endamálinum sum øll siga at taka undir við at føroyar leggja um til grønu leiðina fáa gjørt tað skjótari og betri tað kann vera stórur fyrimunir fyri føroyar fyri føroyska vinnu eisini fyri bilavinnu og annað men kortini koma øll ta niðurstøðu vit avkvøða kortini fyri og og tað er eatt rættiliga undrónarvert øh og tí fari eg bara at skoyta upp í frú forkvinna at eg haldi vit eru komin tilta søðu at mann hevr vent við upp á landsstýrið og løgting altso løgtingið er valt av føroya fólki hhhvør einstakk fólk inni her hevur avgerðarrættin løgtingið velur so eina stjórn sum er einsaval nevnd í einum felag sum skal útinna veljan hjá løgtinginum og tað sum hann velur er ein løgmann løgmaður kann í prinsippini útpeika landsstýrisfólk s tað kundi verið dóttir dóttur sína ella sonini hjá sær sum sletkik er í fólkavald men tað tykist nú sum at landsstýrisfólkini eru tey sum taka avgerðirnar um hvat hendast skal í landinum uttan yvirhøvur at løgtingið er samt tí og tað fari eg bara eggja løgtingsfólki til at at heldur mann fram á hendan hátt so hava vit sett ikki nakað lóggávuvald nakað løgtingsvald í landinum tí øll siga ja men tyki tað upp til mína avgerða jú tað er upp til hvønn einstakan tng hvørn einstak tingfólk avgera hvørja rætta avgerð mann tekur í húsin her og so kndi hugsa umær at ska aft ppí frú forkvinna at tá vit tosa um søguna tað kann vera keðligt at lurta eftir men helta r ikki fyrstu fer eg upplivi hetta við avgjøldum eg upplivta eisini áðrenn eg kom á ting tá bleiv eg øll bilaavgjøldini lækkaði við teirra grundgeving at tað skuldi gera tað bíligari at keypa bilar í føroyum tað gingu fáir mánaðar kanska bara eitt ár so vóru bilarnir dýrari í føroyum teir vóru dýrari tavi sig at vit hava onga trygd fyri at tey tar avgjaldstlættar vit her gera verður til fyrimun fyri umhvørvið í hesum førinum ella fyri umleggingina til eina grøna føroyar og vit hava so slett onga trygd fyri at tað er til fyrimuns fyri brúkaran eg havi varognað av tí rættiliga tilvildarligt og kanska enntá órættvíst ið ið tá fólk keypa sær bil í dag at tey sum kanska duga at fáa sær eina góða at duga a væl at prutta sum an rópa tað ella at semjast við við seljaran fáa eina betri loysn onnur fáa verjuloysnir sum ikki tora at trýsta so nógv á so eg haldi eg haldi sletki t vit ír eina góðari leið viðvíkjandi hvussu í brúkarin í føroyum fær ein góðan møguleika eisini tey sum hava lágarinntøkur at keypa sær ein ein umhvørvisvinarligan bil til eina barnafemmilju eila annað sum er til sum er til at gjalda fyri og sum er tann bíligasta loysnin fyri brúkaran so samaki frú forkvinna vit viðgera eitt uppskot sum eingin sigur taka undir við sum hevr lagt fram tann áttanda desembur landstýrismaðurin ætlaðit at kuldi samtykkjast áðrenn tingið fór heim tingið fór heim tann sekstanda desembur mann ætlaði at avgreid tap einan viku tað bleiv so tíbetur støðga málið hevur ikki verið til hoyringar øll tey sum hava hoyrt verður hoyrd síðani av fíggjarnevndini uttan haldi eg fimm bilasølur halda hetta vera serstakliga serstakliga vánaligt uppskot sum hvørki røkkur endamálið fyri brúkaran eiði heldur fyri grønuumleggingina og kortini standa vit her og siga at vit ætla at ella mann ætlar at atkvøða tað ígjøgnum tað fara vit so ikki at gera tað fari eg so ikki at gera men tí eg hugsað mær at skuldi up frú forkvinna tá ið eg nú hoyri tað at tað er royndir at finna semju g haldi u er eina positivir positivar orðingar millum bæði andstøðu og samgongu at hví hví ikki koyra málið aftur í nevnd og so fáa eina loysn uppáhetaðher taka bilbilarnar burturúr kanska fáa plogga inn bilarnar við eg veit mann kanska h roynt tað men við tí orðaskiftið um hevur verið her undir aðru viðgerð so mátti verið góður møguleiki fyri at at broytt uppskotið soleiðis at tað fylgdu tí sum meginpartin av tí fólkavalda v løgtinginum í føroyum sigur sag taka undir við og ikki tað sum ein tilvildarligur landstýrismaður royni at kroysta ígjøgnum og eg kann gott siga tað beint sum eg frú forkvinna tí at hann hevur verið trýstur ella hann hevur í samband við ávísar bilasvølu
tað er bara tí uppskotið komur fram takk fyri hoyrtina ja takk og her eru nakrar viðmerk
merkingar bjørt samuelsen fyrst ger sovæl takk fyri ø ja eg haldi eisini ati tað hevur veruliga nokk so langi siðvenja í veruleikanum tá tað snúði seg um hesi orkumálini so so so tosaði mann saman so royndi mann at finna felags semjur og tað haldi eg var var ein lang góð siðvenja mann hevði sær politisku fylgibólkarnir sum faktiskt allir undanfarni orkumálaráðharrarnir hava havt ein slíkur politskur fylgibólk er ikki til longur so eg ætlað et spyrja høgna hoydal um hn ikki mat royna at koma inn aftur í tað sporið at mann fær tkist mann ikki í dag kemur at taka eina avgerð sum í veruleikanum oyði legguran av ar avgerð mann hevur tikið har mann virkuliga roynir at gera bilparkin a grøna upp á lutfalsliga stutta tíð mann veit at hetta fer at bremsa tí tað havar fleiri samgongufólk eisini sagt ei má ikki a royna onkursvegna at at finna inn á sporðið har mann kann tosa saman um so gera nøkur ting sum sum hevur undirtøku
politiskt takk fyri
ja takk høgni hoydal ger so væljú so avgjørt og nú er eitt sindur provokerandi míni viðmerksevi til at vit ynskt at landsstýrismaðurin tók orðið eisini og vit eisini ynskt at landsstýrismaðurin í umhvørtmálum tók orðið eingin tykir orð her undir árviðgerð hóast vit vita landsstýrismaðurin umhvørtmálum til um at fráða sær broytingini so sjálvandi ber tað til at gera men eg eg hugsi sum bjørt samansin at vit hesi viðursu broytingi verður um samtykt so hevur tað ikki mann týdning fyri upp á einstakan føroying í íslandinum skal keypa sær bil og keypaðarflokk út frá hesum treytinum fóða onkra vegleiðing keypa sær ein høvdu bil sum kanska um fá ár verður so vísti at vera slett ikki tað sum skal til so mann eisini eggjar fólk til at gera eina púra skeivu íløgu og brúkarin hevur onga trygd fyri at tann íløgan verður til gagd fyri tey heldur fyri teirra tærra gerandislív og fyri teirra familju so alt vendir skeivtist málini hvørt einasta ting tað er ikki veruliga hoyringar tað er hjummasaman tað er bara gjørt tá landsstýrismaðurin kennir ein bilaseljari tað er eingin eg um tað og allíkavæl standa øll bara og siga at ja men vit mugu bæði taka undirfylla líka væl hví hví skal ein landsstýrismaður hava tað valdið tað er púrasta púrasta óskiljandi at
fólk ikki trakkukariter og gera tað tí haldar vera rætt takk fyri foroskana
ja takk so er tað beinta løga jacobsen ger so væl ja takk fyri frú forkvina eg fegnist um at høgni hoydal kemur inn á hetta her sum tað veruliga oyrað snúgva seg um tað er brúkaran hvussu kann brúkarin vera við til at at verja umhvørvið og samstundis fáa okkurt burturúr men tað tykis mog um hetta uppskotið her tað snýr seg bara um bilasølurnar tað tykist als ikki at snúgva seg um brúkaran ella um
takk fyri frú forkvinna
akk høgni hoydal gersovæljú tað er eisini tí at et royni at minna av søguna vit hevvi roynt áður mann gjørdi eina stóra umlegging ú bila í avgjølduna á bilunum í mitt í mitt í nýtiárnum aftan á kreppuna mann segði tað fór at fóra at gongd á at at skifta bilapartin út tað sum tað endaði við var bilarnir blivi dýrari í føroyum enn í danmark summir segði teir lítlu bilarnar hóast avgjøldini vóru hægri nógv nógv hægri í danmark og at mann royndi verið eggjaður til at tað var bíligar at keypa sær ein stóran bil sum nýtti nógv brennievni og tað hava vit liva við heilt fram til dag vit hava so kjanst at gera nakað við tað nú man hov roynt tað og nú tykist tað sum hann hevur hug at gera somu somu villur umaftur og tað halda ikki vit kunnu vera vera bekent yvirfyri yvir frá okkara samfelagu fyri okkara eftirkommara at mann arbeiðir so tíðildarliga í einum týdningarmiklum máli sum eg haldi allir føroyingar ganga uppí og sum øll sita við til dagliga tá ið tey skulu taka avgerð u
um at finna sær á fluttinstólum ja takk og næstir at hava orðið her aksel
villemson jóhannesen ger sovælfrú forkvinna tað sum fekk meg til at taka orðið aftur tað er at tíð er tí at tað blívur sagt umaftur umaftur frá umboðnum frá samgonguni ati imfrakervið er ikki klárt í føroyum til elbilar magnus rasmussen formaðurn fíggjardendini segði tað í miðlunum herarfyri og nú segði edvar jacobsen tærfi lítlari løtu síðani so egei kanska fegin vilja havt eg at edvar jacobsen kom upp her og segði hvør sigur tað at infrakervið ikki klárt er tað seg sum sigur tað er tað umghvørvsstovnan sum sita er tað landsstýrismaðuri unhvørvismál sita hvør sigur at at infrakervið ikki er klárt tí nú skulu vit atkvøða so má byggja upp á faktan rætt faktan tað er soleiðis saman fingið upplýst millum annað í fíggjarnevndini mentað vita tey flestu sum fylgja lít sindur við at imfrakervið er klárt ein og hvør kann keypa sær ein látustøð at hava heima og latað bilin upp tað er eina íløga sum er kanska lítis sindur undir g tíggju túsund krónur tað er ein nokkso stór íløga men tú sparir nógv í nýtslu tí tað er munandi bíligari at koyra við el at koyra við appilsin og dysil og ein elbilu er eisini nógv bíligari drift upp á tann mátan at hann hevur ikki motor og tí skal hann rættiliga sjáldan a verkstað til umvælingarniso imfrakervið er har tá mann sigur tað at hetta her byggir á at mann má gera hetta tí infrakervið ikki er til staðar so er tað heilt einfalt ikki rætt ikki út frá tí sum fakfólk hava sagt okkum í fíggjarnevdini øhsum annika ols fer avt inni á so er tað eingin ivi um at tað var nógvar mátar er skilagott at fara yvir til eina til meira grønt samfelag vit innflyta olju fyri eini góðar miliard um árið tað sveiggjar eitt sindur við oljuprísinum tað kunnu vit í stóran mun framleiða í føroyum í staðin fyri at innflyta tað er gott fyri okkara handilsjavna og so útgavðspunkt ikki minst tá oljuprísurn høgur so er tað bíligari fyri brúkaran at at hava eina grøna loysn enn at hava eina svarta loysn men hetta uppskotið eggjar til tá tú lækkar avgjøldar bilar sum ikki eru grønur tá ið fólk so fara at keypa so skalt era eitt sindur meira lokkandi at keypa ein hybridbil aftan á hetta uppskotið er er er samtykt í mun til ein elbil tað søgdu eggjarfólk til at fara yvir at gera íløgur í hebridbilar ella keypa sær hybritbilar heldur enn elbilar við tí at tú sigur tvey ting tað eina at tað er ein grøn loysn sum sev og ungur somum at siga tað er tað ikki og so nummar tvey við tí at tú faktuelt roynir at fáa løgtingið til at halda tað tá verður ført fram at infrakervið er ikki klárt til grøna bilar imnfrakervið øll kunnu láta ein bil heima við eina lítlari íløgu sum tú sparir inn aftur við ein lítlari íløgum øh so tað er klárt infrakervi ta er um eitt og nummar tvey ein elbilur við teimum minstu battaríunum koyrir tvey hundrað g hávtrýss kilometrar sirka per løging tað kanst tú koyra úr gashavdali til vegareiðis aftur tí hevt lomst at strekki má kann koyra úti í eitt í føroyum og fleiri aðrir sum av lýsa um sørbattarí kundu kanska koyra einir fimm hundrað kilometrar pa løðing so tað ber rættiliga væl til at koyra við elbilin í føroyum so eg vil bara hava at vitað tá mann blívur við at pástanda bað soleðis tað faktuelt rætt áðrenn vit fara at atkvøða er imfrakervið klárt í føroyum erar tað ikki klárt sambært sev og umdhøristovnur er tað klárt

sen ger sovæltakk fyri altso í í bretlandi har situr ein konservativ stjørn tað er kanska nakað sum konservativa stjørnun í føroyum hevði havt hug at lurta eftir og tann stjórnin fer at banna bensin og disilbilin í tjúgu tretivu fer eisini at banna hybridbilim og nakrir bridbilar fara so at hava loyvi at verða seldir inn til tjúgu fimmogtretivu taðvil siga sjálvt í bretlandi har tað er ein ultra konservasi og stjørn sum ræður har fekk mann burtur frá smhebridbilinum í føroyum byrjar mann nú hvar øll onnur lond útfasa bensinu og disilbilar hebridbilar eru altso eisini bensinbilur hann koyrir bara upp á bensin og so upp á eitt sindur av sjálvla kreiða el og og í føroyum fer man innfør t man fer t eggja til at keypa tær nú tá ið øll onnur lond
útfasa ter gev tað nakra meining
takk aksell lenuson johannesen gersuvæl ja takk fyri har mann heur havt konservativar stjórnur ella borgarligar stjórnur sumn hevur ístórabretlandi nú tey velja eina grøna kós og eisini í danmark tárman seð hnn borgaralar stjórn kanska ikki grønast nógv ynsktri men tay eisini miðað eftir at fáa eina grøna at fáa grønt umskifti akkur hteta her við høbridbilum vistima nú eggja fólki til keypa ein høgridbilum nú við tí undanført at eg fari at keypa ikki klárt tey fólkini sum keypa i høbridbil í tvey túsund og einogtjúgu ella tvey túsund ogtveyogtjúgu alt annað líka vit eru kanska i ótt líøll fólk líka men tey flestu tey fara at koyra út í bilinum í seks átta tíggju ár tað vil siga at mann seinkar ti grøna umskiftunum í nógv nógv ár við

bjarni kárasom petersen ger sovæltakk fyri frú forkvina ja tað er rætt at at eg haldi at mann keypir visti mann vel at keypa eitni bridbil so kann mann gott enda við at keypa tað út frá skeivum fortreytum vissi mann skal taka hædd fyri ta útviklingina mann kann rokna við har næsti so haldi eg eisini at tað sum aksel johannesen er inni á um um ynfrakeypi er klárt tað er rætt sum aksel johannesen sigur at mnn kann altíð instalera løgið kapasitetina heima við hús so er spurningurin ókey men er tað almenna infrakeypiklárt er tað løgisstøði kring landið um um øll bilpartin bleiv elbilar í morgin so svarar kanska verðir nei men tað tykist at vera ein logikkur í samgonguni sum sigur at vit kunnu ikki gera íløgur til at ella inselamentir til at keypa elbil fyrr enn infrakervi er har taðn almenna infrakervi men tað er eitt sindur ein eieitt eitt logiskt gamlop tí at visti tú vendir tí á høvdinum og segði ókey jamen so skulu vit hava fleiri løgirstøðir so evi mann sagt emen hví skulu vit tað her eru eingir elbilar á vegnum so tesi skulu
ver er logikkur í mínari vergð fak færia fármarður frí forkuna ja takk
akselli johannesn gesæat tað er púra rætt sum bjarni karasson petersen sigur og tað kann væl vera at tað er fór fáar løgirstar ela tað eru fóráar løgistøðir almennar ikki minst eitt karkament verði samanvð inni í hoyringunu nevndini at allir leigubilar eru bensinr ella disibilar tí at tá tú ikki hevur ei heim eta kemur sum útlendingrtil føroyar so er trupult at láta bilin heima og teir fáar løgistøðir men lat okkum loysa tann trupulleikan landið kan vera við til at seta fleiri løgir støðir upp í staðin fyri kanska teir pengarnar sum ar nú fær minni inn við at gevas s lættar íð avgjøldum som tekur teir pengarnr inn úkan so teir pengarnar kasar til at hjálpa sev at seta løgirstøðir upp soleiðis at tað almanna rúmið hevur fleiri løgistøðir og harumframt so ber tað til at løða heima við hús og mann fær ikki bilparkin út frá degin til daks tað kemur at taka ivet ik vusuhvat elbilar eru í føroyum ítag atað er kki túsund langt fram men tað tekur nøkur ár at koma har til at mann hevur elbilar hogsu hon kki byrjar nú og hevur fokustat
bla tíð so tekur taðman enn longri tíð ja takk so er tað edva jaco
tovsen ger sovæl frú forkvinna tað er nú einaferð soleiðis innan fyri ymisk øki eisini hettar at vit kanska hava ein frían vilja hvat ið keypa okkum um tað er ein hybrid ella tað er ein el ella dysil ella og hvat er nú mansigu reinar er nakað annað er elbilur altíso roynir so leingi sum tað ikki kemur frá øðrum uttan uttan olju hetta kann alt diskuterast og tað hevr mann sæð nógvar vinklar í tá ið eg nevndi at tað ikki var klárt eg veit væl at eg kann gott fáa mær eina eina løgistøðu heimi hjá mær sjálvum hugsað eg bara um um breiddina at eg nógvastaðni í dag tú ikki kanst bløða bilin tá ið tú ikki hevur hann við hús og tað kann gott vera atað blívur betri betri við við løgistøðum men men hetta var bara mín meining eg havi ikki trupulleikar av at mann ger viftin eitt sindur størri tí tað er víst seg at vit flyta okkum øgiliga seint fram móti grøna økinum eg veit ikkum tað veður nógv skjótari um um mann ikki tekur ser bilarnar við hetta hvars bara mín meining so vit pjóða seg ikki athava tað
takk fyri frú farskýrði
jatakk akselve johanesen ger sovæl ja altso øll kunna hava sínar meining men okkurt er fakta og fakta er tað tað kanst tú bara spyrja cv ella umghvørvssovnar sum fakmindleiki at ein elbilur er grønari enn ein bridbilur ella bensinbilur ella dysilbilur og tá mann so lækkar avskelta tveir bilar lat ið g í eitt grøna grønan ham at mann ger tað fyri a minka um eg seði tvey útlátið so seinkar mann umskifti og at siga at tað tað er mín meining at imfraserkrvið ikki er har tá ið øll kunnu seta ein látara upp heima øhog láta bilin tað er ein íløga tað veit eg men hann kostar mær fortalt ett sindur undir tíggju túsund krónur men tað sparir mann inn aftur tí at eg er bíligari at koyra vit elbili lviðn
in og disilbil
ja takk jákop mikkelsen ger sovælfrú forkvinna aksel johannesen hann bygdi sína talu uttan um heta her at soa iva um um infrakervi hjá sev er klárt at taka ímóti einum vøkstri av elbilum og vísir á at mann kann seta tað í ein kontakt heima sum tað tekur fjúrtan tímar at lata ein bil upp og sovíðari men so í eini viðmerking nú svar til eina viðmerking sigur hann tað er fórfáar løðistøðir og tað vil siga at hann svarað sjálvur spurninginum sum hann setti at byrja við tað er nevliga trupulleikin visu vit siga tað hevur sagt at tað koyra sjey túsund bilar inn í havna um dagin vissu tíggju prosent av teimum vóru elbilar hvussu hevði e ð sæð fyri sær at hesi her sjey hundrað bilarnir skuldu klárað at fingið løðing her í havnina tað verur púra

ja takk akselvi johannesen tað va ikki tað eg segði jagu miklasen eg segðit skal at tað eru fófáar løgistaðir almennar tað er serliga við útlendskir gestir sum koma við leiðubilm g annan so ætlar at ava fosa føroyska leiðubil sum skal vava elbilur heima kann mann lata lat lata bilin upp ogtað tekur ikki fjúrtan tímar og tá koyra so upp til altso millum tve undroghávtrýss og fimm hundrað o kilometrar per løðing hvussu ofta koyrir mann ein dag í føroyum meira enn tvey hunrað og hlvtrýss ella fimm hundrað kilometrar per dag eg eg geri tað eg haldi ongantíð jako mikkasen veit eg koyrir nókso nógv av tí hann býr í klaksvík arbeiðir í havn men tað kemur næstan ongantíð tað øgiga fá sum gera tað er privat sín reski í hvussu fer so tað ber til at hava ein elbil og føroya r atikt perfekt til tað í mun til eitt stórt land sum sum stórabretland ella ella frakland elaokkurt annað land har tú koyrir rættiliga langar stekningar føroyar er so ikki so lítið at vit koyra ikki
langar steðnaðar í tann munum ja takk so er næstur at røða er sirið stenberg ger so væl
takk fyri frú forkvinna tá ið mann ev sitið og fylgt við hesum uppskotunum í dag og eisini til fyrstu viðgerð so kann mann ikki lata vera við at seta seg sjálvum spurningin um hvørjum hetta uppskotið skal tæna skal tað tæna tí grønu umleggingini tað haldi eg ta er nokk so sterkar meiningar um at tað kemur tað ikki at gera og tað kemur heldur ikki at tæna umhvørvinum í tí langa løtunum so tað eru væl onkrir heilt annar sum tað skal tæna tað sum eisini er álvarsamt tað er tað at hetta e eitt mál sum er lagt fyrr áðrenn jól uttan at hava verið til hoyringar eittsovorðt mál av hesum slag eigur ikki at vera eitt so á kutt mál at tað ikki kann fara ígjøgnum ta demokratiska viðgerð sum tað eigur við at fáa hoyringar soleiðis at allir partar sum hava nakað skula sagt í málinum kunna siga sína hugsan um tað ta var tað sum ger at løgtingið er førtur fyri at taka avgerðir á einum upplýstum grundarlag tey skjølini hava okur ikki fingið við men okur hava so fingið at vita at í nevndarviðgerðini hevur tað verið nokk so greitt tala fyri at hetta her uppskotið er ikki rætt at gera fakmyndugleikin mælir frá okur fingið at vita her í áðni at landsstýrismaðurin eisini mælir frá og at flestu hoyringspartar mæla frá burtur frá mtey sum skula selja hvat er tað so sum gera at mann allíkavæl vil hava uppskotið ígjøgnum so er tað nokv sum hava ført har fram at infrakervið ikki er klárt eg veit heldur ikki ordiliga hvar tað kemur frá og vist tað er so hví vil mann so ikki heldur taka seg saman og gera nakað við tann protematikkin soleis at mann fær sett fleiri løgustøðir upp mann keypir ikki bil hvønn dag keyptekur mann eitt nýtt slag inn nú okur í ferð við at leggja um til grøna orku har mann hevur gjørt nøkur ting fyri at fáa elbilarin inn án marknaðin tekur mann so tað inn at mann skal hava hybridbilar inn ímillum so er tað slept eingin ivi um at tað kemur at draga um dragja orkuskiftið út og visi okur hyggja eftir hvat tey gera í grannalondunum so seta tey forboð fyri yvirhøvur at hava bæðir bensin og disilbilar onkur longu í tjúgutretivu so at líkamikið faktiskt hvat okur gera í føroyum sum fara at vera yvirháleiði av grannalondunum og tí kann mann faktisk eisini koma til at fanga nøkur fólk í eini fellu við tað tey koma at keypa ein bil nú sum kanska ikki kann brúkast um nøkur ár so eru tað fleiri sum hava soknast eftir heildarloysnum tað fyrri liggur eitt púra klárt uppskot um hvussu mann kann arbeiða á verðulagsøkinum tað bleiv gjørt eitt hálvt ár áðrenn okra verðulagspolitikkur gekk út og tað er sjálvandi upp til landsstýrismannin ati taka støði í tí og kalla flokkarnir saman fyri at vita hvørja semjur mann kann fáa á økinum soleiðis at okur kunnu koma nærri einum orkuskifti øll tey uppskoti sum vóru hhvørfall men okur sótu tey vóru í fleiri førum nokk so trupul at fáa ígjøgnum eg haldi ikki nakað av teimum varð einmælt samtykt tá ið okur høvdu eft er við bilum og tá okur høvdu eft her við grøna hitaskipanum til hús og tey krøvdu við at fáa deferenseraði eina elprís og so víðari einki av teimum uppskotunum varð einmælt samtykt so hetta er eitt øki sum krevur egveit ikkim mnn kann siga at at mann hevur hvørfall øgiliga góð fakt áborðinum sum mann kann taka avgerð út frá tað bleiv tað bleiv meðan okur sótu gjørdu eini røð av átøkum fyri at fáa orkuskifti í gongd sjálvt um tað eisini kundi havt verið fleiri tað eru nú akkurát í síðstu viku tiknar vindmyllur í gongd í suðuroynni og eitt útboð er eisini vunnið her í økinum so her kemur eisini henda okkurt afturvið emvegfrítøku á bæði bilum og hitaskipanum og mann gjørdi góðkenningarskipanir og mann bygdi grønt til dømis landsjúkrhúsi og glasir og annað skuldi hava grøna hitaskipan mann fekk ein deferinseraðan elprís og gjørdi ein orkuportal og royndir við biogass og sól og sovíðari alt tað bleiv gjørt fyri at fáa gongd á orkuskifti men visti mann mitt í tí prosessuni sum mann heldur gongur for seint tað var jú tann kritikkurin okur eisini fingu at prosessin gekk for seint kemur inn í einum liði sum sum so skal gera ta tilgongdina enn longri so er tað okkurt sum einn fullstendliagur mist mistforstaðið í í tilgongdini nú hevur hetta her landsstýrið sitið í hálvt annað ár og okur hava ikki sett eitt einasta uppskot sum beinleiðis ger tað atorkuskiftið kann fara skjótari fram eg havi so ikki setttað
eg haldi at havi mítt hvønn tingfund takk fyri ja takk her eru nakrar v
vimerkingar biljustinussen ger sovælfrú forkvinna siristenberg hevur fingið eina bráðkomna umsorgan fyri at ting skulu fara til hoyringar og tey skuldu ganga eftirfólkaræðisligu mannagongdum eg havi bara hug at minna siustenberg á í undanfarnu samgongu tá ið mann gjøgnumførdi tí mest kollveltandi lógarbroytingina í føroya søgu tá ið mann avtók siðbundna hjúnaabandið millum mann og kvinnu tá var báipassaði mann allar fyrisitingarreglur mann læt fýra fólk í samgongun leggja málið fram mann hevði ongar hoyringar mann hevði onga demokratiska tilgongd ikki eitt orð í samgonguskjalinum um tað mann yvirsá sá burtur frá øllum tí so hendan umsorganin fyri at mann skal so vera so øgiliga demokratiskur viðvíkjandi hybridbilum ið fórhol til tað stóra málið tað

ja takk sigur staðin berg ger so væl takk fyri frá forhvinna ja billiensinsa veit gott tað tað var ikki landsstýrið sum legði uppskot fram um at broyta hjúnabandsmálið tað vóru einstøkir tinglimur sum gjørdi tað og eg kann bara siga fram sjálvum at eg haldi ongantíð eg havi lagt eitta uppskot fram meðan vær landsstýrini sum iki hevi verið tl hoyringar men tað er ikki elsintandi við at tað ikki onkuntíð var okkurt sum ikki hevði verið il hoyringar men tað skal ikki vera á regulin óðansæð um tú hevur verið tað má vera regulig tað at tað upp skulu fara til hoyringar so hesa tingið tekur støðo á einum upplýstum grundarlag í hvør fart alt tað sum landsstýrið kemur við tað er tað er væl tað sum sum tað heila gongur út upp á tí væl tað sum er partur av at hava eitt fólkaræði so sjálvandi skulu okur hava hoyringar í øllum uppskotum men hjútabarnsmálið
tað var ikki ein samgongumál takk fyri
ja takk bjørt samuelsen gersovæl takk fyri vit kunnu í øllum førum staðfesta at meirilutin fíggjarnevnini hevur ikki lurtað eftir orku ikki eftir landstýrismannin í orkumálum og ikki eftir sev og heldur ikki eftir øðrum sum mæla frá at geva avgjaldsskova upp á cv upp á hybridbilar men tað er eisini bilaseljari sum siga at vanligur hybridbilar verðar í dag ikki roknaðr sum serliga umhvørvisvinarligur lítil og eingin munur er á útlátið frá hybridbili og einum nýggjum bensinum ella disilbili teir kunnu nevniga ikki løga við el tað mann tí vera misseljing at teir verða roknaðir sum umhvørvisvinarligar erur við her hetta er altso ein ein bilaseljari sum beinleiðis skriva tað so e ætlari at spyrja t siri stenberg kann tað hugsast at nú vil mann nú veit mann man ferk sletki at kunna innflyta almindiliga bensinbilar og tí vil mann sleppa at skunda sær at selja eina
búgva av hybridbilum kann tað liggja aftan fyri hetta
ja takk siristenberg ger sovæl takk fyri frú forkvina og takk til ber samunsen ja eg haldi tað er átaluvert at mann ikki lurtar eftir myndugleikanum yvirhøvur og mann hevur onga hoyring og tá ið bilaseljarar eisini er kritiskdjór so má eg venda aftur til tann fyrsta setningin sum eg haldi eg segði í míni røðu hvørjum skal hetta uppskotið tæna eg veit ikki um tað kann um tað kann vera so livandi galið at tað liggur et restinlagtur onkustaðni ella restilagur onkustaðnisum má vela av við og so kann mann bara lata fólk í føroyum keypa tað og so kemur manntil at draga sær prosessina út eg hopið ikki er so livandi galið men tað er so eingin sum sum hevur skil upá hetta er øki sum sum tekur
undir við tí sovítt sum eg eri eri kunna takk fyri ja takk og næstur at røða er bjarni kárason
petersenak fyri frú forkvinna eg eg ætlaði ikki at leingja kjakið meir enn neyðugt øheg haldi at nógv av teimum ásetingum sum vóru á upprunauppskotunum løgdu upp til at mann kundi fara og spekulera í mangt og hvat men tað ætli eg mær ikki at brúka sonógva tíð uppá eg hugsaði fyrst ogfremst at tosa um ta kjakið sum kanska hevur verið domuneran tið í dag sum er tað grøna orkuskiftið og samanberingina av hebrid og ploga inn og og elbilar og so framvegis øh tað er ein orsøk til at mann fórfór at framleiða hebridbilar hybrid bilar hava fyrst og fremst sum funktión at reka akfarið effektivt so tekur e án kavbát til dømis tá ið hann er yvir í yvirflatuna som brúkar hann disil tá mann fer undir so brúkar hann bensin og tað er nakað við hvussu effektivum motorurin er taðsaman er galdandi fyri einm bili tá mann koyrir í einum lágumlágum lágari ferð so brúkar mann el tí at tá er tað nakað annað sum mann krevur av motorinum ogtá hann koyrir hægri ferð so brúkar mann disel ag bensin tí tað hevur ein størri efektivitet taðhevur ikki so nógv við útláti at gera sjálvt um mann kann saktans vísa á at útlátið á einum hybridbili hóast tað er meira t at framleiða enn ein bensin o disal er í í livitíðini í rakstrinum a bilinum munandi lægri útlát enn bensin og disal men tað er ikki við tí fyri eygað at minka um útlátið at mann framleiðir og selur ein hebridbil úrslitið er eitn munandi lægri útlát men tað er ikki endamálið við tí tað sama er galdandi við plog inn tó í eini ávísan minni mun plogg inn er ein ein elbilur fyri sovvítt men hevur dsal ella bensin sum baccopp at tá ið so ikki nakar streymur eftir bilinum jamen so koyrir hann upp á bensin og disal og tað hevur eisini sína funktión og hevur eisini altanálíka eina minkandi effekt fyri útlátið men gongdin er at vit skifta til elbilar mann tosar um eina trieina elektrifisering av samfelagnum og tað er ikki bara í forbrúkaraliðnum har sum mann tosar um elbilar tað eru eisini í framleiðsluliðnum og tað er eisini í í kervinum sjálvum ella í netinum og við tí fyri eyga kann eg ikki lata vera við at undrast á at mann innsisterar so kraftiga upp á at fáa plóka inn og hybrid inn kanska serliga hybrid fakfólkini sum hava verið til hoyringar tey mæla frá hybrid sum ein partur av hesari loysni við skatt innseta mentunum meðan tað eru typisktibseljararnir sum gjarna vilja hava tað sum ein part av uppskotunum og so kann mann gera eina niðurstøðu burturúr tí sum eitur at ja men munnu bilseljara ikki vilja hava at hybrid e við tí at mann vil selja fleiri og vilja fakfólkini ikki hava tað uttanfyri tí tey vita at tað ultimativt akrikalt sletki minkra um útlátið soleiðis sum mann vil tað er tað eina sjálvandi nú er tað alt ræðliga tekniskir spurningar og tað er ringt at hava løgtinginum at fyri at halda seg til tað og tí má mann hava álit á fakkunnleikanum sum í hesum førinum mæli frá hybrid og heldur at mann skal heldur leggja seg eftir el og vissu vit hyggja eftir grannalondunum hjá okkum so síggja vit eisini at tað er tað sum fólk satsa uppá nú havi eg til dømis fingið upplýst frá elbilarfelagnum at hd tað r tað tað er nakað sum saman við bensin og disil er í ferð við at blíva útfasa ella ella disidera bannað innan fyri eitt áávíst ára mál tjúgu tretivula tjúgu fimmogtretivu hvat er og tað er jú ikki tað er ikki óndarhendsyktir við tí tað er tí at mann vurderar tað fyri elektrifiseringina av samfelagnum ikki gevur meining at invistera í hybrid so tað er ein keys fyri at siga at hybrid nokk framhaldandi ikki verða ein partur av elektrifiseringina og at mann skuldi í mínari verð farið beint yvir til elbilar elbilar hava einki útlát ikki tá teir koyra í øllumførum teir hava eitt ávíst útleigd tá teir blíva framleiddur tað sleppr mann kans ikis ordliga undan í bræði men elbilurin er allarhelst møguliga saman við brint og anna upp á hvussu langt mann kemur við tí tað sum vit enda við at hava sum bilpark um tíggju ár og vissi mann sum politikari hevur sett sær fyri at vit skulu framskunda orkuskifti vit skulu framskunda elektrifiseringina a samfelagnum so er elbilurin fyri sovið tað einasta sum sum er rímiligt og til tað haldi eg eisin at hetta uppskotið alt for óanbisióst tvey ár av av frítøku av emvg og avgjaldi er alt for lítið eg hald at mann skuldi havt eina tíð sum æt fram til tjúgu tretivu og so kanska eina eftirmeting í tjúgu og fimmogtjúgu og so síggja vit hvussu gongdina er tá og sum tað eisini verður diskuterað við við eftir løðistøðirnar á infrakervinum tað ber saktans til at víðka um tað almenna infrakervið á løgistøðum samstundis sum mann tilskundar keypi og forbrúki av av elryktum akførum eg hevi ikki so nógva annað at leggja afturat har á

eina viðmerking ger s væl takk fyri eg halditað er øgiliga umráðandi at fólkatingunð orið í dag tí at tað er heilt týðiligt at í álitinum frá meirilutanum í nei í fíggjarnevdini era nógv sum ikki komu við millum annað hetta her við menningina av hvussu skjótt tað gongur við menningina á nýggjum bilum tað gongur vi rúkandi ferð og londini kring okkum fara nett upp á banna øllum bensinbilum og í bridbilar eru altso bensinbilar tað er ikki ein bilur sum kann løða hann kann koyra tveir kilometrar upp á eina løtu orku sum hann løtt við bensin so tað er ein øgiliga øgiliga stór feit misskiljing at pástanda at hybridbilar eru serliga nógv umhvørvis vinarliga ein vanligur bensin og nei og disilbilar og tað er tað altso eisini fleiri bilseljar sum siga beinleiðis so atlaði spyrja bjarna kárasom um hann heldur at fíggjarnevndin meirilutin hevur tikið atlit til ta stóru menningina sum er í gongd og hvussu bilparn
sólkurnar broytast øgiliga skjótt kringa okkum beint løtum takk fyri tær sovorðið
grsætakk fyri harra formaður og takk tili spurningin eg haldi mann skal ansa eftir við at brúka orðið sera áhugamál men í hesum førinum haldi eg at mann hevur tikið atlit til nøkrumbilasløgum ella akfarisløgum sum í tí stóra heila nokk ikki fara at vera ein stórur partur av framtíðarmenningina men sum onkursvegna fyri at adressera ein aktuellan tørv ella ella ella ynski frá nøkrum bilaseljaran í føroyum eg eg giti ikki am man hugsa so ambitijøst tá tað kemur til tað í mun til tað grøna orkuskiftið men hybridbilur hevur ein heilt aðra funktión hybridbilar er fyri at koyra stillisliga og spakuliga í lágari ferði í miðbýnum og so framvegis að er ikki til at penla úr eysturoynna og til havnar aftur og fram hvønn dag tað er tað er slettki endamálið við tí eg eri hundrað prosent sannførdur um at elbilurin verður alt anná líka tað tað sum fer at fylla mest í bilpartin í framtíðini og vit hava sum politisku myndugleiki ábyrgd fyri at tilskundað ta prosessuna væl vitandi um at vit eru í einari ávísari kreppusøðu tá tað kemur til útlát ið at tað er tað sum hóast alt elvi til
veðurlagsbroytingarnar sum vit síggja tað ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er endað vit fara at atkvøða ja og tað fyrsta vit skulu atkvøða um tað er um málið skal beinast aftur í nevnd tað er biðið um at málið verður beint aftur í nevnd so tað er tað sum vit fyrstu atkvøða um tað gera vit núja tað er vit eru liðug at atkvøða málið verður ikki beint aftur ínevnd tðer trettan atkvøðu fyri sekstan ímóti og eingin er blonk so at nú fara vit at atkvøða í málinum sjálvum og har eru tvey broytingaruppskot og vit fara fyrst at atkvøða í broytingaruppskotinum vit fara fyrst at atkvøða broytingaruppskotinum frá minnilutanum tað er aksel johannesen pálla reynatigvu rutt vang sum hava lagt tað broytingaruppskotið fram vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða tað broytingaruppskotið er falli taðer trettan atkvøður fyri sekstan ímóti eingin er blonk so tað broytingaruppskotið í falli og síðani er tað hitt broytingarupskotið sum er frá meirilutanum í fíggjarnevndini taðer magnus rasmussen jákup mikkelsen billjustinussen og kristin mikkelsen vit atkvøða um ta broytingaruppskot núvit eru liðug at atkvøða tað broytingaruppskotið er samtykt við tjúgu atkvøðu fyri fimmímóti og fýra blankar so tað broytingaruppskotið er samtykt so skulu vit atkvøða einaferð afturat og tað er um uppskotið soleiðis broytt tað gera vit núja og vit eru so liðug at atkvøða málið er samtykt við sekstan atkvøðum fyri fimmímóti og átta blonkum atkvøðum so fær hetta málið sotis samtykt til triðju viðgerð vit halda fram ví skránni og koma nú til aðru viðger av løgtinsmáli nummar sjeyogtrýss er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um meirvirðisgjald tað er eirðisgjaldslógin at leingja heimildina at fáa meirviðisgjald endurrindað og so framvegis øhvør biður um orðið tað er magnus rasmussen sum fyrst fær orðið
fyri harra formaður ja løgtingsmál nummar sjeyogtrýss tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um meirvirðisgjald meirvirðisgjaldslógin leingi heimildina at fáa meiriksgjald endurrinda í samband við bygging ella umbygging av ávísum leigubústøðum keypa ávikavist orkuvinarligum otorðakførum og elriktnum hitapumpuskipanum og dagføring av reglunum um leigubilar landsstýrismaðurin í fíggjarmálum lesi álitið jørgun niclasen heur lagt málið fram áttanda desembur tvey túsun og tjúgu og eiftir og fyrstu viðgerð tíggjunda desembur tvey túsn og tjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevr viðgjørt málið á fundi tólvta fjúrtanda seksogtjúgunda og áttagtjúgunda januar undir viðgerðin hevur nevndina á fund við umboð fyri bilasølunar reynisørvs autosørs bilasøluna vágbilar vensul norðbil norðkar bergmotorso bilrøkt guna justinussen áhugafelagið fyri hvs spf resa mariu poulsen dmik ólavar poulsen ringrás føroya náttúruverndarfelag sev landstýrismann í og vinnumálum helga abramsen saman við umhvørvisstovuni og við landsstýrismannin í fíggjarmálum jørgun niclasen saman við akstovuni og taks undir viðgerðini hevur nevndi butt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin magnus rasmussen og jákup mikkelsen billjustinussen o krist mikkelsen vísir á at lógaruppskotið hevur tvey høvuðsendamál tað fyrra høvuðsendamálið er at leingja og lutvíst útbyggja heimildirnar at endurrinda meirvirðisgjald í samband við bygging ella umbygging av ávísum igústøðum og keypa av ávikavist orkuvinarligum motorakførum elvetnis og ploginnhybridakførum og elriktum hitapumpuskipan meirilutin metir tað vera neyðugt at leingja heimildirnar at endurrinda meirvirkisgjald í sambandi við bygging ella umbygging av ávísum leigubústøðum áðramálið er sett til fimm ár til partin um at leingja heimildirnar fyri endurrindarn av meirvirkisgjaldi í sambandi við keypa av orkuvinarligum motorakførum el og vetnisakførum vil meirilutin vísa á at umframt at leingja heimildina er talan um at víðka hana til eisini at fevna um ploginn hybidakfør sum higartil ikki hava fingið endurrindað meirivirksgjald á sama hátt sum el og vetnisbilar meirilutin tekur undir við hesi broyting meirilutin tekur eisini undir við at endurrindanin minkar stigvíst sum frá líður fyri síðani at detta heilt burtur í tvey túsund og fimmogtjúgu hetta er grund á eina væntan um at prísurin á hesum motorakførum helst fer at lækka sum frálíð til partin um at leingja heimildirna fyri endurindan av meirvirksgjaldi í sambandi við keypa elriktum hitapumpuskipanum har mann mælir til at lækka endurrindanina sum frá líður metir meirilutin at stigvísa minkingin ikki eigur at byrja í tvey túsund og trýogtjúgu men í tvey túsund og fýraogtjúgu soleiðis at eisini í tvey túsund og trýogtjúgu fæst full endurrindan av meirvirkisgjaldinum og hevur meirilutin í broytingaruppskoti hesum viðvíkjandi tað seinna høvuðsendamálið er at dagføra reglurnar um leiðubilar í grein tíggju í meirvíðisgjaldslógini meirlutin metir tað vera rætt at dagføra reglurnar um leiðubilar men heldur at í staðin fyri at lækka markið úr tólv túsund og fimm hundrað niðiri í tíggju túsund eiga mann at lækka tað til átta verandi áseting sum hevur ein mesta frádrátt á fimmogfjøruti túsund ber í sær at ikki loysir seg fíggjarliga fyri ein bilútleigar at keypa ein dýran leiðubil til billeiðaran sum ynskir ein bil sum í dygd og hentleikum liggur oman fyrií miðal samstundis ber ásetingin í sær at tey ikki eru leigubilarnir leigubilar tøkir til krastnar billeiðarar men í staðin fyri heilt at strika verandi hámark á fimmogfjøruti túsund mæli meirilutin at hækka tað til trýss túsund

her vóru eisini ymisk ting í visu vit taka bilarnar so er tað soleiðisnar at í dag fær mann hálvfjerðs túsund endurgoldið av emig fyri el og vetni og tað mæla vit til heldur fram í einogtjúgu tveyogtjúgu og afturat tí at plokka inn fær tann møguleikan so siga vit í trýogtjúgu fýraogtjúgu at nú blíva hesar hálvfjerðs til fimmogtretivu túsund fyri el og vetni og ploginn og í fimmogtjúgu og frameftir

tá ið tað kemur til hitapumpuskipanirnar so er tað soleiðisnar at vit halda tað at uppskot hjá landsstýrinum sum sigur at hetta skal steðga hetta ea hetta fulla endurgjaldið skal steðga longur tvey túsun ogtveyogtjúgu at vit halda tað er eitt ov stutt skopbrá og mæla til at leingja ta og orsøkin er vit fingu upplýst at í dag tá ið til at borða jarðhol so kláraði mann við verandi útgerð trý hundrað kanska um árið haldi eg tað var trý hundrað um árið har íð tvey hundrað av teimum verða brúkt til nýggjar bygningar meðan bara hundrað til verandi bygningar og at hetta tekur sína tíð at etablera og tí halda vit at hatta skotbroyðið var for stutt og mæla tíð til at leingja tað við einum ári at tað fáa fult endurgjald og so minkar endurgjaldið fyrr niður í helvt ár fýraogtjúgu og fimmogtjúgu og so einki endurgjald frá seksogtjúgu og frameftir tá ið tað kemur til leigubilarnar so hevur tað verið øgiliga nógv aftur og fram við leiðubilum í nógv ár men í seinastu samgongu tá haldi eg at mann kom nokk so tætt til tí sum var skilagott og tað er soleiðisnar at tær skulu uppfylla trý viðurskiftir tær skuldu vera hava minst hálvt ár tað skulu hava verið tíggju sum hava leigarbilin og so ser tað eitt ávíst kilomet tal og við at regulera hett her eitt lítið sindur so kemur mann á tað at vist tú skalt selja ein leiðubil sum er uppfylt hesar treytirnar so svara tað til at mann kann selja ein bil av sama slag sama aldur fyri sama prís til seinast so var tað hetta her við at umbyggja leigubústaðirnar tað er nakað sum hevur verið í fleiri ár og tað mæla vit til at tað forsetir at mann kann umbyggja ella byggja leiðubústaðir fyri meira enn tvey hundrað túsund o nvige ikki íroknað men tað eunakrar treytir sum skulu upfyllast millum annað tað at rørsluteirna kunnu hava atgongd og sovíðari og hatta halda vit er skilagott og vit hava so valt at leingja tað í í fimm ár takk fyri
ja takk fyri síðani er tað aksel johannesen sum fær orðið
málunum nøkur broytingaruppskot og andstøðan fíggjarnevndini tað er so umboðini hjá tjóðveldiframsókn og javnaðarflokkinum og tað er pollareynatúgvu ruttvang og eg sjálvur minnilutin heldur tað vera alt annað e nøktandi at landsstýrismaðurin leggur hetta uppskotið fram á løgtingið tann áttanda desembur tjúgu tjúgu sum skal hava virkna frá fyrsta januar tvey sund og tvey túsund og einogtjúgu eitt uppskot sum als ikki hevur verið til hoyringar og hevur eina rúgvu av grundleggjarum broytinkum við sær sum kunnu hava stóra ávirkan á grøna umskifti stóra ávirkan á inntøkur landskassans og eisini ávirka kappingina í bilasøluvinnuni minnilutin tekur undir við at verandi skipan um afturbering av meirvirðisgjaldi til tann sum byggir ella umbyggir bygning til leiðurbústaðir fyri meira enn krónur og tvey hundrað túsund verður longd í fimm ár minnilutin tekur eisini undir við at verandi skipan við meirvirðisgjaldsafturbering av el og vetnisbilum og grønum orkuskipanum til bygningar verður longd minnilutin heldur tó at skipanin í paragraf trý d eisini átti at fevnt um sólorku sólbanel men tað fáa vit ikki broytt við broytingarupskot til hetta uppskot men heita landsstýrismannin at taka tað við í einum øðrum føri eftir uppskotinum verður afturberingin hundrað rsent í tvey túsund og einogtjúgu tvey túsund og tveyogtjúgu altso uppskotini hjá landstýrismanninum og síðani hálvtrýss prosent í tvey túsund og trýogtjúgu og tvey túsund og fýraogtjúgu og fellur afturberingin burtur fyrsta januar tvey túsund og fimmogtjúgu hetta skotbráið er alt ov stutt og tí verður skotið upp at afturberingin verður hundrað prosent tey fyrstu fýra árini altso fram til fyrsta januar tvey túsund og fimmogtjúgu og síðani hálvtrýss prosent tey næstu fýra árini altso til einogtretivunda desembur tvey túsund og áttaogtjúgu og fellr afturberingin soleiðis burtur fyrsta januar tvey túsund og minnilutin tekur í verandi støðu ikki undir við at mvigafturberingin eisini skal fevna um plonn hybridbilar plokkinn hybridbilar kunnu vera munandi meira umhvørvisvinaarligir enn bensin og dysilbilar men fortreytin er at bilarnir regluliga verða løddir kanningar frá øðrum londum vísa at tað verða bilarnir ikki og tá er lítil munur á hesum bilum og vanligum bensin og disibilum nevndin hevur fingið upplýst at plogg inn hybridbilar hóast teir verða brúktir rætt ikki eins grønir sum elbilar um avgjaldspolitikkurin eggjar føroyingum at keypa plogg inn hybridbilar so fer hetta uttan iva at seinka grøna orkuumskiftinum minnilutin mælir landstýrismanninum til at tílíkar broytingar verða gjørdar í tøttum samstarvi við orkumyndugleikan hjá landinum umhvørvisstovna viðvíkjandi leiðubilum hevur fíggjarnevndin fingið upplýst at meginparturin av leiðgubilum verður útleigarvir til útlendsk ferðafólk røddir eru frammi um at mmigundantøkan hevur spekulatión við sær har høvuðsendamálið ikki er at leiga bilar út men at kunna selja hesar bilarnar emvigfrítt minnilutin tekur ikki støðu til hesar gitingar men tað er ikki óhugsandi at so er uppskotið hjá landsstýrismanninum tekur burtur ovara markið fyri emvigundantøku av leigurbilum soleiðis at luksus leigurbilar eisini verða fevndir av mvig undantøkuni hesum taka vit ikki undir við um múgvandi útlendskir gestir ikki vilja rinda tað á leiðurbetri kostar so er eftirspurningurin heilt einfald ikki har undir øllum umstøðum heldur minnilutin ikki at tað gevur meining at vit føroyingar skulu stuðla útlendskum ferðafólki í at kunna leiga bilar bíliga í føroyum fíggjarnevndin hevur fingið upplýst at nærum eingir leigubilar eru umhvørvisvinarligur minnilutin mælir tí til at øll skipanin við emmigundantøku av leigubilum í stóran mun er stuðul til útlendsk ferðafólk verður tikin burtur eyka inntøkan sum hetta gevur til landskassan eigur í staðin at verða brúkt til at lækka avgjøldina bilar sum heild sum føroyingar keypa og eisini til løgistøðir kring landið sjálvsagt eigur tað at verða gjørt við grønu umleggingini huga og tí eigur ein tílíkir broytingar verða gjørd í tøttum samstarvi við orku á umhvørvisstovuni í hesum viðmerkingum setir minnilutin fram soljóðandi broytingaruppskot oher eru nøkur nummar eitt í paragaf eitt verður nummar tvey nei verður annað punkt í trý c stykki eitt strika nummar tvey í paragraf eitt nummar tvey verður stykki tvey orðað soleiðis stykki tvey

fyri at fáa endurgoldið meirvirisgjaldi eftir hesi grein skal motorakføri verða skrásett í seinasta lagi einogtretina desembur tvey túsund og áttaogtjúgu fjórða broytingin í paragraf trý nummar nei paragraff eitt nummar trý verður annað til fjórða punkt í paragraf í grein trý d stykki eitt orða soleiðis í tvey túsund og einogtjúgu

sætta broytingin í parargraf eitt nummar fimm er einogtretunda mars tvey túsnd g fimmogtjúgu broytt til einogtretuna mars tvey ttúsund og níggjuogtjúgu senda broytingin í paragraf eitt verður nummar seksogsjey strikað og áttandabroytingin er at í paragraff tvey ella pararaf tvey verður orðað soleiðis henda løgtingslóg kemur ii í gildi dagin eftir at hon er kunngjørd og hevur virkna frá fyrsta januar tvey túsund og einogtjúgu so teg trupult at skilja hatta sæá broytingarnar tá mann lesar uppsalaðis roktnið við menn tað er so tað viðmerkingar um broytingarnar tað fyrsta broytingin við hesi broyting strikar mann tí í uppskotina víðkánini emvgafturberingini sum nú eisini skuldi fevna um plokkinn hybrid á akfør onnur broytingin við hesi broyting verða bæði tíðarskeiðni longd við hvør sínum tveimum árum afturat so fult endurgjald fæst áðrenni tvey og hálvt endurgjald áðrenni tvey túsundogfimmogtjúgu til vey túsund og áttaogtjúgu triðja broytingini er ein fylgibroyting fjórðabroytingin við hesi broyting verða bæði tíðarskeið longd við hvør sínum tveimum árum afturat so fult endurgjald fæst áðrenn tvey

fimta sættabroytini eru fylgibroytingar sjenda broytingin broytingu nummar seks nummar sjey uppskotini sum snúglast um leiðubilar verða strikaðar soleiðis at leiðubilar ikki verða mmgfríir tá inntøkurnar sum koma inn í staðin fyri og eiga at brúkast til a lækka gjaldini generelt á leiðubilar á bilar sum føroyingar keypa í staðin fyri at stuðla leigubilar sum útlendingar fyrst og fremst leiða og tann síðsta broytingin hevur við um gildiskomuna at tað kemur til leigubilar so hevur mann fingið at vita í fíggjarnevndini uttanas fingið nøkur tøl tað vóru ikki har men undir hoyringum hevur mann spurt onkra bilasølu hvussu stórur partur avleiav leigubilum er til føroyingar og hvussu nógv er til útlendskar teroristar har hevur verðir sagt at uttan fór tøl so mann skal taka tær frá tí fyrivarni at ttað varð mett at tað var íminsta lagi fýrs prosent sum leiða út til útlendsk ferðafólk og so er spurningurin er tað so skilagott at vit her í føroyum geva mvigtil útlenskar turistar sum koma til føroyar leiða bilar tað halda heldur andstøðan ikki og so hevur onkurkanska rørt fram og tað kann mann skilja ja men hesir bilarnir verða so seldir aftan á eitt hálvt ár ella haraleið til føroyingar og kanska bíligari tí tað era emvigfríur enn aðrir bilar tá kemur mann so at fáa vususua abilar og bbilar nakrir bilar tá tú seldur við mvig og nakrir seldur uttan emvig tveir ymiskar prísflokkar so halda vit mann eiga heldur strika hetta her soleiðis at útlendingar sleiga bilar í føroyum petala emvig av bilinum og so staðin fyri kanska a lækka generelt gjøldini á á bilar og kanska fyrstufremst hugsa um at mann eisini tá skal vera umhvørvisvinaraligir tí í løtuni eru eru eingir leigubilar grønir ella tað er rvína víst teimum iki upplýst tað er iki krat elbilar o tð er kanska nakað við at tey mugu løða í tammum almennu løgistøðunum o tær fáa fáar vis mann eisini brúkar pengar at gera fleiri løgistøðir som kann tað væl vera at tað verður munandi bíligari at fara at leiga elbilar út í framtíðini enn at leiga vanligir bilar men av hjáaspolitikkurin má fyrst og fremst koma á føroyingum til góðar og ikki úteftur turistum sum vitja okkaraland

viðmerkingar hennrikold fyrst gersuvæja harra formaður tað virkar eitt sindur løgið eft her at argumentini eru nú til at serlja sjð jørgun niclasen og fólkaflokkinum at útlendingatðs syndi útlendingum sum koma her tí teir teir eiga ongrar pengar at teir mága fáa ein lætta í áein leigubil tað er ein løgin altso fyrst fyrst sigur mann at útlendingar skulu hava ræði fiskivinn í føroyum tí tað er so eiligat indur av teimum teir muna fáa ræði á fiskivinnu fínt so fáavu teir fingið tað nú sigur mann ja nú skulu teir hava ræði á bilinum altso mann skal lata taið fáa bilar við avsláttri tí teir eru so illa fyri ta taið koma til føroyar tað er ein ófatilig argumenti eg sá at ein ein einari sølu leigubilar til sølu har vóru sjey og tað vóru seks stikil bilar av teimum og tær heva koyrt nakrar mánaðar í part eg eri hisi leigubilarnir so er lendiga vánaligur at tæir koyra millum tólv og fimtan mánaðir og so er tað kaputt sománn má selja tær vær fyri ein ein ein skrottprís av einløguklaði
tólv fimtan mánað gamlir vóru tey
aksa johannesen ja tað verður sagt í viðmerkjunum til uppskotis í landsstýrismunum tað er ein eftirspurning eftir luksusbilum og tí má mann avtaka ein vg at sum mann ikki vil betala ein vg av eftir luksusbilum so er eftirspurning ikki í staðar tað haldi eg tú nátt lívnir einfalt og tað gevur onga meining at útlendingar sum fyrst og flest eru tey sum leiga bilar í føroyum skulu støppa undan at betala av hjá tí landskassan tí tað inniber alt annað líka at vit sum búgva her mugu betala meira um tey sum ferðast her ikki betala so tað er onga meining og onkur hevur so rørt fram ímóti at endamáli við at innflytast taka leigubilar ikki snøgga leiga bilarnar út tað verður tað eisini gjørt ikki tað men tað er kassaf tí mann kann selja tær mng frítt so fáa vit nakrar bilar sum føroyingar mugu keypa bíliga og aðrar bilar sum føroyingar kunnu keypa dýrari tá teir halda mvg og har eigur mann at avtaka skipanina soleiðis at mann heldur tillagar gjøldini soleiðis at at tað kemur at føroyska brúkarin er góðar og mann talir ein meira rímiligan prís fyri bil sjálvandi við tí endamál um mann skal hugsa um umhvørvið og eisini kanska gera íløgur í løgin
støðir almennar loysir
so er tað vang gersovæltakk fyri minnist meg rætt so hevur fvinnan víst á at vit koma at hava brúk fyri einum leigubili per hotellkamar í føroyum visi mann samanheldur tað við hvussu nógvar persónsbilar verða seldir um árið í føroyum so merkir tað at á leið fjórðu hvør innfluttir persónbilur verður innfluttir sum leigubilur og so gevur tað ikki meining longur at tosa um leigubilar sum nakað heilt avmarkað nakað tá er tað jú ein stórir partur av persónsbilunum sum koyra á vegnum sum eru innfluttir við serligum treytum fyri leigubilar eg haldi eisini at tað lutfallið eigur at fáa okkum at huga
tá í aðrar banar
y tað er rætt visti tað er soleiðis at eftirspurningur eftir leiðubilum frá útlendskum ferðafalinum so mikið stórur at ann kal hava ein leiðubil per hotellkamar so er tað rættiliga skjótt hotellkømarin teiy vaksa stórum tali vit koma kanska upp á eina átta hundrað um heilt stutta tíð við teimum nýggju hotellunum sum koma ú teir útbúggingunm sum eru at næsta helvtina av persónbilunum í føroyum sum verða seldir so at verða leiðubilar sum sovorðis seldur mvigfríur ha men hin helt tú so kemu at inda á emveg tað er nokk ostór munur á fyri tey sum skuldu keypa bil um at fara á ein ein gamlan la ein leigubil ella um at fara ein ikki leigubil tí prísurin er heilt heilt
tað er ymiskur
vilju sinussen takk fyri har formaður minnilutin mælir til siga tey her at øll skipanin við mg-undatøku á leigubilum verður tikin burtur eyka inntøkan sum landskraftin hevði fingið hesa broyting oyðir í staðina varð brúkt til og síðari altso eg haldi at tað er eitt misskiljing her verður eingin eyka inntøkan altso veruleikin er at tað at vit hava havt tann mg-politikk við leigubilum sum tú hevði havt hevur gjørt tað at tað hevur verið eitt aktiv hjá ferðavinnuni tað hevur lokkað ferðafólk til landið tí tey kunnu leiga bíligar bilar og bilarnir eru eitt størsta aktivi fyri ferðafólk at koma kring landið í føroyum tí tað tú kemur runt alt landið upp á stutta tíð og taka vit hendan møguleikan av so verður tað minni umsetningur útlendingarnir betala mg av leiðini av av leiðibilum og tað merkir at tá ein leiðibilur hevur koyrt tíggju tólv túsund kilometrar so hevur tann leiðibilurin við útlendskum pengum frá ferðafólki faktiskt goldið

aksa ljóðhannesen ja takk fyri mær eg eri altso slett úr høvur ikki samdur bilur stinussen eg tykki einki upp á at nakað útlendskt ferðaflokk fer at setast aftur komandi føroyar tí at tað er mvg á leigubili so er betri at tey ikki koma við steðarorsøkinum og fyri tað lasta tá vit so selja leigubilar so ikki taka mvg inn so tú ikki koma minni hvassu pengar í landskassan um teir koma í landskassan so hevur kanska generelt kunnað lækka avgjøld á bilarnar soleiðis at tað koma øllum føroyingum í góðar
stað fyri nøkulivu ja so er tað ingilín didriksen strong sum
ja øhhevte verið ein áhugaeitt áhugavert kjak sum vit havt í dag bæði hetta málið og tað málið sum var áðrenn

plogginn hybridbilar ter betri enn bensin og disil men emvegfrítøkan sum vit gera ella mvegefrítøkurnar sum vit gera tær eru verða gjørdar við einum endamáli og tær skulu bara gerast við einum greiðum endamáli og tað endamálið tað er at eggja fólki til at keypa elbilar ella keypa hitapumpur tað er fínt og tað er gott men endamálið tað verður ikki tænt við til dømis ploginnhybrid sum framvegis skulu brúka fosilbrennievni tað er eitt sindur sum at fara at vit skulu fara at selja snúspakkar envegfrítt t á t er betri enn at roykja h sjálvt um vit vita bæði eru heilsuskaðilig visti man var farin í holt við tað fyri fleiri árum síðan so kundi eg gott skilt at mann tók hetta her inn sum eitt stig áv á leiðini men tíðin er farin frá tí nú vit hava snakkað um grøna orku um varandi orku á landið í tjúgutretivu vit hava tosað um hesi tingini í so langa tíð at tað er ikki í lagi at vit í dag enn skulu finna um skylningar fyri at neyðhalda okkum í onkrum sum vit langtu verðini síðan áttu at sagt farvæl við vit hava for nógvar bilar í føroyum hetta uppskotið og síðsta uppskotið um virðisavgjøld fer at gera tað bíligari at keypa bilar í føroyum yvirhøvur tað ljóðar kanska fínt um mann hugsar um pengapungin eh men um mann hugsar um veðurlagsbroytingar og okkara ovurstóra útlát av kolfíðiltu so er tað tíverri minni fínt tað hevur verið ført fram av pørtum av samgonguni at vit hava sjeyogtjúgu túsund bilar at tað er alt for nógv vissi teir blíva til elbilar knappliga men trupulleikin er jú at vit hava for nógvar bilar í heila tikið ein bati hevði verið um teir blivu elbilar ein betri bati hevði verið sjálvandi um tei vóru færri bilar tað er kanska bara verri vistu fleiri til dømis brúktu kollektiva ferðslu millum tað krevst at mann brúkar meira pengar upp á betra um kollektivu ferðsluna og at tillaga infakervið til hesahar elbilarnar har høvdu pengarnir verið munandi betri brúktir enn at stuðla til keyp sølu av luksus bensin og disi leigubilum og kloginnhybridbilum einskeikling í hesum sum eg síggi og øtast við tað eru hesir leigubilarnir sum verða innfluttir á síðulinjuni kann mann siga og sleppa undan at gjalda emveg tí mann kann spyrja eg sjálvan hvar bilarnir blíva av tá i hesir songin líkasum eru yvirstaðin hví skulu vit stytta kilometrartalið á bilinum fyri at teir kunnu blíva seldir víðari tað er tað væl saktans at teir kunnu blíva seldir víðari sum leigurbilar aftan á styttri tíð so tað skeiklar jú tað at vit vilja hava fleiri elbilar vissu vit eggja til fólki at keypa bíligari leigubilar aftan á at teir kunnu selja sum hesar leiðubilarnir øh og tí taki eg eisini undir við hesum at mann fer at endurskoða ta skipanina og avtaka tað at vit yvirhøvur geva emvegfrítkøku til leigubilarnar tí at so kundi mann farið atinnflutt elbilar sum leigubilar visti mann endiliga vildi sloppa av við hetta her emvg infrakervið í føroyum er ikki klárt til elbilar segði formaðurin fíggjarnevndini tað grundaði hann á at tað er almenn vitan tað skilji vælhan ger tí tað er ikki nakrar aðrar góðar grundir til tað tí tað er ikki rætt formaðurin spurdi eisini hvussu tað fór at síggja út vissu vit øll skuldu hava elbilar og tað er soleiðis at ein løgistøð hon lýgist eitt sindur m ein postkassa hon er eitt sindur størri og hon fór at vera á hvørjum húsi vissi mann ger tað sumfakmyndugleikin eggjar til at vit øll skuldu hava eina løgistøðum vit hava bilarnar so so ei segði tað sað út vit skulu seta inn í framleiðslu síni og í nýtslusíðuni tá tað kemur til varandi orku tey skulu spæla saman og fylgjast at vit mugu ikki vera forbangin her hesi her uppskotini fara ikki einsamøll at at loysa okkara trupulleikar tað er ein lítil partur av tí stóru myndini og eg haldi at tað virkar sum at vit eru samd á pappírinum tað er eitt gjørt arbeiðið hjá okkum nógvt lættari vissu vit øll vóru samd um at vit vilja hava eitt burðardakt samfelag og koma í gongd við at gera tað men trupulleikin er tá ð mann pakkar tað inn í tá ið mann pakkar eitt uppskot sum hetta til dømis sum roynt faktiskt gevur okkum bíligari leigubilar bíligari luksus leigubilar sum kundu seljast víðari aftaná bíligari plogg inn hybridbilar sum ikki fara at minka um útlátið o sum ikki eggja til eitt infakervi sum vit skulu til við elbilum tá mann pakkar tað inn í ein pakning sum eitur at vit vilja minka um útlátið tað er at snýta fólk og tað er ikki at ynskja í burðardygt samfelag og tað er ikki tann vegin sum vit skulu
takk fyri harra fornaður ja ja so er tað viðmerkingar
frá magnus rasmussen fyrst gersu væl ja takk fyri harra formaður eg kundi hugsað mær at røðarin eg veit ikki hvussu mann sigur hon hon hon bað meg kanska prógva okkurt men eg kundi hugsað mær at spurt sær ingilein strøm fyri sær at visi vit fáa fimm túsund elbilar innan fyri tvey ár ella vit siga helvtin av av bilunum í føroyum fimtan túsund bilar at infrakervi er í ordan og at eg kann koyra ísikarin og láta mín bilup og øll hini eru tað eru vit har
ja
eg haldi at vit skulu koma har og vit skulu syrgja fyri at vit kunnu koma har tað hava vit faktiskt møguleika til sum landsins myndugleikar saman við sevja so tað skulu vit syrgja fyri tað er tað sum vit skulu stremba eftir so ja tað vil eg avgjørt hava og tað síggi eg avgjørt fyri mær villu nakar kann gera tað so er tað vit sum sita her inni og kanska enn meira
landsstýri takk fyri harfar má ja so er tað ein viðmerking
píkking afturat ges seg hale ja takk fyri harra formaður nú hoyrdi eg ingilíns drøm aftur før er tað her sama fram suma sum umhvørvisstovan millum annivur fórt fram hetta her við at at størri nýtsla er ein treyt fyri grønu umleggingin tað so at vit skuldu flat brúka meir so hetvu vit blíva grøn ja tað altso e tað mátti verja ein nevn loysn upp á tað altso tá ið vit fara í song ja men so latðo bara vera við at sløkkja so tendraðu vit alt húsið sum ær sum at brúka meir og tað er tað saman við vit kunnu til dømis vaska klæðir á tí størsta programminum og vaska steintoy í størsta programminum so brúkað vit nógv meiri olju og nógv meiri í orku eg tav ein veður til at at fáa meiri grøna grøna orku til fyri trey
grøna orkuskiftinum
eg veit ikki um hatta var ein seriøsur spurningur tað sum at meina við tað er at vit skulu samstundis sum at vit framleiða meira grønu orku skulu vera avtakar til ta grønu orkuna og tað er gott tí at tað betýðir at vit skulu hava fleiri hitapumpur í staðin fyri oljufýringar vit skulu hava fleiri elbilar í staðin fyri bensinbilar tað er okkara keppustóra problem tað er fossilt brennievni tað er olja tað skulu vit flyta okkum burtur frá tí skulu vit hava ein spyral sum gongur uppeftir í staðin fyri niðureftir tá tað kemur til framleiðslu og tá tað kemur
til nýtslu takk fyri harra formaður ja smíðani er
eta edva jacobsen sum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður nú nevndi eg í áðni at infrakervið ikki var gira til alt hetta her við at vit skuldu hava rættiliga nógv størri forbrúka olju av elbilum og tað bleiv líka sum sagt mær ímótir og eg skuldi ikki fyrigigla fólkið nakað áðrenn tey skuldu fara at trýst á tað grøna knøttin eg bara soleiðis at faktaði eg tað at sjálvandi kann eg gera eina umleggingun hjá mær sjálvum og og fáa eina eina elstøð setta inn men runt um í samfelagnum er tað avbjóðingar tað málið sum vit viðgera nú har er eitt ein partur av tí tað sum eghavði saknað eitt sindur eisini vit at tosa um taðer so nógv mann kann tosa um tá mann snakkar um grøna orku tí at vissu alt fer yvir til æl so so er oljuforbrúkið eisini hareftir tað vita vit so tað eru tað tað er ikki so hvíttsvart alt sum mann vil gera tað til vit høvdu eina ferð uin fund við við persónar sum høvdu vi bjálving at gera otá bleiv nemliga spurt inn til hví fær mann ikki meira inn á bjálving inn á aðrar vinklar fyri at fáa grønari orku enn bara at tosað kanska um um æl tí vit vit hava eisini kanska alt fór fá infrakervi eisini innanfyri tá ið tað kemur til vindmyllur og sovarði tað er tann orkan sum eisini má vaksa áðrenn mann áðrenn mann fær tað tað sum egr mest tað sum vit veruliga standa og skulu hava gagn burturúr eitt sum eg fekk tann uppskotin um hitapumpur sum vit fóru leingja nú har hugsaði um tað uppskotið sum kom í tvey túsund og sekstan tá sum sum er ta uppskotið sum vit sum viti forleingja í samband vi hitapumpur har hava fleiri fólk sum eg havi sum á vent sær til mín sum siga at tá ið tit tosa um hitapumpur so hava tey kanska fólk sæð eitt sindur snýttan men kanska tí bara tí tey hava kanska gloymt upprunauppskotið vistu vistu fart út og keypa ein hitapump í dag so rokna nógv meta tað at tey eru dekkaðar av hesum her emvigafturberingini visti tey vilja líkasum broyta eitt sindur inn sínum egna húsarhaldi viðvíkjandi tað at brenna minni olju fáa sær eina hitapumpu summi kanska fáa sær enda á tvær hitapumpur og og halda tað at tey hava gjørt eitt eitt gott arbeiði so fara tey til taks og fylla út og fáa afturbering so stendur tað við sovernum smáum vóksstaðnum undir at hetta er bert galdadi viðsæg alt húsið kann hitast við varandi orku líka uptil fýrs prosent og tað rokni eg við at øgiliga fleiri eg veit um fleiri sum hava keypsa hitapumpu og á fólsi sjálvandit sendið var greitt í g í í høvuðsuppskotunum frá sekstan at visti mann ikki hevur varandi orku fýrs prosent og restin av nýtsluni eigur at vera grundað á el tað vil siga at hevur tin av juhevur tú ein oljufýring hevur tú ein ketil so kemur tú sletki undir at fáa pengar aftur fyri hitapumpu eg haldi tað er øgiliga viktigt at vit diskutera málið á rættan hátt so fólk ikki ganga og fyri gigglæsar bara tey keypa sær enar hitapumpu so fáa te emvig aftur tak hitapunkurnar eru ordiliga góðar til at fáa nýtsluna niður men fólk halda kanska at tey fáa emvig afturvið tey at keypa ein hitapunku eg havi spurt fleiri eisini eisini sum eru rundan um tey fólkini sum taka støðu tey eru ikki ordliga greið yvir tað men tað er kanska tí man fer ofta at mann fær leingi uppskot fleiri ferð men viðhvørt vist mann so hyggur eftir hvat stóðhun og egentiliga í tí uppskotinum sum mann fer og for leingir har stendur nemliga tað at mann skal hava tað vil siga jørðhita ella hvat annað so at bara soleiði at mann eisini hevur tað við í hesum her tí nógv av teimum smáu tingunum kann gott vera við til at hjálpa upp á at at at mann fær eina meira meira varandi orku enn vit hava higartil og eg kann gott inra sum nógv onnur av sagt tat tað gongur øgiliga seint men hvørt stig fram á leiðini ger mun men í føroyum hvar vit hava nógv fáa sær eisini eisini nakkað við onkra sum fær sær jørðhita og so er húsini ikki ordiliga tað er ikki til tað hvar tey kanska kundi fingið meir burtur úr at farið at hugt tann vegin at fingið sær bjálva húsunum so at eg haldi tað kunnu vera nógvir vinklar inni sum sum eru við til ati so tosað mann nógv um hoybrid men tað er so eisini við til at lækka siotwe so sigur onkur ja tað fór leingi so tað grøna skiftið eg haldi at mann hevur snakkað vist it kundi flott okkum eitt lísindir nú tann betra vegin og kanska komu fleiri vindmilluparkir um mann fekk gjørt nakað á tí økinum so kundi tað verið altso allan januðarmánaði hevur tað sum verið kolaksvart tí nú hevur tað verið kalt og fryst tað eru nógvar aðrar avbjóðingar sum eisini gera tað at at oljuforbrúkið er tað sum vit hava lítið og hitti ikki ordiliga fungeraðr sum tað skal so at eg hugsaði t bæði het hr við bjálving og so tað sum stendur í uppskotinum um hitapumpur at tú skalt gera eina nógv størri umvelting í húsinum visti tú skalt fáa emvige aftur enn
fara at keypa ein hitapumku takk fyri harra formaður
ja heru nakrar viðmerkingar gn hoydal fyrstvan hoyra for maður mær dámdi væl elva jacobsen tók støði í støðuni hjá tí einstaka brúkara familjuni skal leggja um til grøna orku ti tað har nógvar avbjóðingar men orsøki l eg baða no viðmerki tað var meira heitt her við at taveva upp áhaldi um at innfrakeyprið eru ikki klárt oh tað kann eg væl skilja á ein hátt men men hugsi tykkum um vit søgdu tey í øllum málunum um føroyingarshøvdu vit keypa ikki keypa ikki nakar skip fyrrenn allar havnirnar íg føroyum eru úr bygdar at vit sum onkur segði føroyskar føtir drúr kki at ganga sløttim vegin við hombíða asta tí føroyska málið vit kundu ikki hava føroyskt mál fyri n ella allar bøkurnar so hendir einki vit mugu sum lóðgevarar taka tey í stiginim skulu til so kemur hitt sjálvandi so við og við og tað er tað avgerdi veg standa við vit kunnu ik kita bíða allan at siga tær tí eggja til høna við mugu taka eit stig hvat vilj vit
hav at henda og so hendu tað eisini
edvard jakobsen takk fyri harra formaður so skal mann eisini siga at einaferð vóru ikki vegir og so bleyta vegir og altíð tað forselja tað er so ymiskt sum vit síggja uppá tingini men eg haldi bara tað at her er so nøkur ting inni sum gera tað at mann fer tann rætta vegin vit koma samd ella ósamd í sambandi við at tær við hybrid sum eg havi møguleika at skapa tað ein elika at keypa tað enn ein elbil og tá eg segði at tað ikki er klárt so tá meini eg tað landsstekkandi har haldi eg tað er manglað nakað enn eg kann gott gera eina elstøð fyri fyri kanska góða tíggju túsund skránum inni hjá mær sjálvum men fakt er kanska nú at fleiri kanska enntá ikki hava møguleika fyri at keypa elbilar tíbetur er tað bryntur at blíva lakrið altso í prísi míni tí at tá mann hugsar um tað familjuna so snakka vit oftum í sitingini her og tað kostar nógvar pengar tað verður at statur hava rættiliga nógv í føroyum sum velja aðrar loysnir og tá mann tosar um um í loysnir er eitt hitapumpur so er tað eisini soleiðis at tað er ikki øll sum klára
at fáa ta fýrsprosents loysnina takk fyri harra formaður oer tað brandurs
takk fyri harra formaður ja tað er nokk ein veruleiki ati netið hjá okum er ikki ordiliga gira til ta støðuna til dømis at vit skuldu vissu vit skuldu staðið í tí støðuni nú at kanska eini tíggju túsund elbilar vóru í føroyum tað er tað netið ikki gira til ø tað sum eg ætlaði at viðmerkja til til edvur jacobsen tað var hetta her við viðhitapuntum vit settu okum fyri tá ið vit gjørdu samgongu at vit skuldu fáa eina vegleiðing til fólk á orkuøkinum yvirhøvur orkuloysn í hvørt einstakt hús skuldi skuldi velja hevði tað ikki verið ein ídag at brúkt pengar upp á tað ella orku upp á tað heldur enn bara givið út til eina loysn fyri og aðra eftir sum kanska er er orkuvinarlig
kanska ikki takk fyri edvard jacobsen
hetta her serliga hetta her eg veit um um tað er tilferdi hvar fólk nú hava verið keypt sær hitapumbu og sum m hava so staðið í tí støðuni aftaná altíð installera at hatta rakkar so ikki til mín tí eg havi ein oljufýring eg havi ikki eg havi ikki jarðhita men fer mann aftur í grundauppskoti sum eg frá sekstan so stendur tað har at tú skalt hava varandi orku í øllum húsinum men tað er skjótt at tá mann bara blívur fór leingir og fór leingir so má næstan gloympka tað draga seg um og tað at vit kunnaðu meira um hetta her við við eitt nú bjálving tí tað kann gott fyri ikki so stóran penga fyr tann einstaka kanska gera gera nógv størri mun enn nógv onnur ting t vit ganga her og og tosa um tí at tað vísir seg at tað verður ikki tað verður nokks leingi áðrenn vit verða av við við oljufarbrúki tað skulu ræla nógv onnur ting til og ofta er tað bara tað ina túrliga orsøkandi seg gera tað at vit eru aftur í hvar hvar vit brenna svart men men eg haldi hetta uppskotið flytur okkum
eitt sindur fram á leið takk fyri harfan ja og so var tað
jsiristenbergtakk fyri harra formaður ja tað var um et her hvør kann fáa afturborið emveg og tað er sjálvandi viktigt at tað er nokk so greiðar reglur um tað og tá ið uppskotið kom av fyrstan tíð fyri hitapumpur hvør kann fáa afturborið emveg tá var akkursum endamálið við uppskotinum tað var at skunda undir orkuskifti og so bleiv tað diskutera rættiliga nógv hvussu mann kundi gera fyri at verja brúkaran soleiðis at hann ikki komin til at keypa ann at at landið ikki kom til at stuðla men keypti ting sum kanska ikki vóru holdbara og ikki hilduð kanska mer enn tvey trý ár og tí bleiv tað gjørd ein góðkenningarskipan eisini tað var eisin eitt uppskot sum bleiv samtykt soleis at mann tryggjaði sær tað at at tað sum mann stuðlaði var eisini góðkent soleis at fólk ikki komu í trupulleikar av tí og tí etað at at kanska at øll ikki fáa tí taðr tað eru ásett í eini lóg hvør kann tað sum bleiv ta gjørdar kunngerðir eftir tí tað vtað var faktisk eitt slag av brúkaravernd
sum sum bleiv eftirlýst allastaðni frá takk fyri
vajacobsen ormaður tey dømi sum eg tosi um altso pumpurnar sjálvar hitapumpurnar eru góðkendar tað er ikki har tað draga seg um tey hildu seg bara t keypa til nakað sum tey kundu fáa afturborið fyri tí tey vóru við at gera nakað inni í sítt heim og hetta var tað sum te eitt ráð til tað rikki ølsum hava ráð til at gera bara sum bara fara at gera jørðhita fyrieitt anhndrað túsund sum ava sum hava bæði oljuføring om alt men tey mettu tað at tvær hitapumpur ella ein hitapumpa kundu te gera mun og tað er tað sum okkara húsarhald kann klára í fígging nei nei nei nei tú skalt hava fýrs prosent so er tað bara a upplýsa tað ordiliga væl so fólk vita tað at ikki fyrigigla tað hetta er einki við at um tær góðkendar elta ikki hetta pumpurnar góðkendar tað er bara tann varandi orkan er ikki nóg nógv til tað húsarhaldi og tað haldi eg man vera øgiliga strangur tá man heur sagt fýrs prosent tí tá fái at alt á borðinum sum hevur oljufýroing o tað haldi ikki
at mann tosar tá til tann meiniga brúkarin takk fyri harra formaður ja
gjørt væl ja takk fyri har formaður eg haldi tað er sera áhugavert at hoyra tað kjakið sum er í dag um grøna orku og hvá veg mann skal fara og eitt sum eg havi lagt merki til í dag tað er tað at øll snakkar um eingin nú er edva jacobsen komin inn á bjálving og ætlar mann at minka um orkunýtsluna í føroyum so er mann noyddur til at fara at stakka í bjálving hvussu vit ætla at gera orkuumskifti við at gera í nýbygging so tekur tað hundrað ár áðrenn vit eru grøn í føroyum men við at fara inn á at bjálva so koma blíta nógv skjótari grøn og eg haldi at tað
út á vinkul vit eiga at fara inn á takk fyri
edvajakobsen takk fyrihara formaður ja teg haldi tað skal ein ein hugvurtsbroyting vit alasa okkum fast í tað eina har og tosa bara um meir ella minni olju meir ella minni el men hvat við at hugt eftir hvat kundi eg gjørt við okkara heim sum kanska ikki hevði tær ógvusligu pengarnar men tað gjørdu mun hvíeg ikki geva avsáttur upp á eina hitapimpu sjálvt um tú hevur oljufýring hví i eggja fólkið at fáa sær hitapumpu sjálvt um tey ikki fáa sær jørðhita tð ikki øll sbara sum kunnu knipsa hundrað og hálvtrýss túsund krónur um ermini og fáa sær jørðhita vit hava so óalmindiliga nógva ymiskar familjur tað skal hera rúm fyri øllum øll skulu kunna vera við vistu ta skal gera mun tað nyttar ikki æla nøkur heilt fá fara at vit snakka um tretivu til jørðhita upp á so snógva tíð kann mann klára ella trý hundrað um árið men tað eróamindiliga nógv fleiri húsarhald eisini eldri borgara pensjonistar sum kanska høvdu klárað ein hitapumpu og vænta sær at fáa emvigei aftur tað fáa tey ikki við steki er við einari
hørja pakkaloysn takk fyri harra formaður ja nú fær billjustinusen orðið
ger so væl takk fyri harra formaður tað er eitt sum eg harmist um í hesum orðaskiftinum at mátin sum vit viðgera sjónarmiðjini hjá hvørjum øðrum eru øgiliga niðurlátandi og eit eitt sindur fíggindalig serliga frá andstøðuni mótvegis teimum broytingunum sum vit í samgonguni gera og eg haldi ikki tað er ferð eg haldi slett ikki tað er í ordan tað verður sagt at at at vit í samgonguni ganga ørindir fyri ávísar bilseljarar at vit hava áhugamál og attað er fólkaflokkurin sum stýrir restina av samgonguni og so víðari tað er sovorðni retorikkur sum ger tað at eg missi virðingina fyri argumentunum hjá andstøðuni og tað er slettikki gott tí eg haldi at vit eiga at kjakast sakliga og vit eiga at viðgera tey veruligu tær veruligu grundgevingarnar sum liggja í hesum málinum og ikki viðgera hvønn annan og hvør gongur ørindi fyri hvønn eg sigi fyri meg persónliga eg havi eingi áhugamál í hesum málinum vátso evvur og tí følir mann seg átraðkaðan tá ið mann verður ákærdur fyri at ganga ørindi fyri ávís áhugamál tað finni meg slett yvirhøvur ikki í eg royni at gera tað sum eg haldi er best fyri at vit skulu náa tí sum eg haldi t vit øll eru samd um er tað langa endamálið og tað er at vit flyta okkum yvir á varandi orku vit eru bara ósamd um hvussu vit gera tað tí at eg síggi ikki at vit kunnu gera tað í einum og vit kunnu gott tykkji alt møguligt her á tingi men vissu føroya fólk ikki taka undir við teimum broytingum sum vit gera so hava vit tapt og henda skipanin við mvigfrítøku fyri elbilar hevur verið galdandi í nógv ár og tað eru framvegis bara trý hundrað elbilar sum koyra í føroyum so havi eg hug at spyrja tey sum siga at vit skulu ikki brúka flyta okkum spakulig yvir til elbilar umvegis hebridbilar men vit skulu taka alt undir einum hví vilja føroyingar ikki keypa elbilar hvør er orsøkin til tað eingin hevur viljað viðgjørt tann spurningin tey siga bara at viðganga ørindi fyri bilseljarar álvaratosa er tað nakrað argument eingin hevur forklárað mær hví føroyingar ikki flyta seg yvir til elbilar av teimum sum argitera fyri elbilum tað haldi eg forvánaligt tí at annars til dømis tey sum hava verið inni í nevndini hava greitt frá tí grøna orkuskiftinum hava verið ógvuliga skilagóð og milmillum annað hesin tann eini felagsskapurin sum talaði nógv fyri fyri elbilum hvussu far ringrás ótrúliga skilagóðar grundgevingar og afturvístu nógv av teimum tingunum sum eg fyrr havi brúkt sum grundgeving fyri at at eg havi verið ímóti elbilum og eg broyti meining við su hoyri skilagóðar argumentir og eg havi hoyrt skilagóðar argumentir fyri at vit skulu flyta okkum yvir til elbilar men so fær mann at vita tað at við at gera taðupá hendan mátan so gongur mann ørindir tað finni eg meg slettiki í eg havi eisini tosað her á tingsrøðarpalli ímóti hitapumpum fyrr tí at eg havi lurtað eftir ávísum sjónarmiðum men eg havi eisini broytt meining á tí økinum og tað er væl tað tað snýr seg um tað snýr seg um at brúka góðar grundgevingar so at fólk kunnu broyta meining og ikki bara at kasta hvørjum øðrum alt run í eyguni tað haldi eg vit eiga at læra hvønn annan eitt lítiðsindur av hhvhvørjum øðrum at at vit ikki skulu bara kasta run eftr hvørjum øðrum men at vit skulu grundgeva ordiligt og til dømis var ingilín didrissen strøm her uppi í áðni sum eg haldi er ein ótrúliga skilagóð góð løgtingskvinna og so so so svarað hon magnus rasmussen æstur tá ið magnus rasmus hev spurt hvussu hevði tað særð út viðsu øll í einari bygd knappliga fingu sær elbil og hon svaraði jú tað hevð sæð soleiðisar út at ein løgiðstøð er akurát sum eitt postkassi so høvdi tað sæð út sum øll húsini høvdu postkassar altso hvat er tað fyri argumentið tað er ikki tað sum magnus rasmussen spurdi um magnus rasmussen spyr um vissu nú øll í morgin fara at keypa sær ein elbil kanska trý túsund elbilar heldur elnetið til tað tað er tað sum magnus rasmus spyr um og tað ger elnetið ikki og tað er tað ið vit mugu fyrihalda okkum til og tí haldi at tað er skilagott at vit heldur velja tí bleytu kósina og siga a vit fara spakuliga yvir til at brúka elbilar við at brúka minnidálkandi bilar sum hybridhøknin er og so flyta vit okkum spakuliga yvir til leltøknina tað haldi eg er skilagott út frá teimum sjónarmiðum sum eg havi hoyrt í dag og tað kann gott vera at tá ið nøkur fleiri argumentir koma á borðið so kann tað gott vera at eg broyti meining tað er væl tað tað snýr seg um og taðer væl tí við at diskutera tað er fyri at royna at ávirka hvønn annan til at broyta meining men ikki visti man bara kasta moldið eyguni av hvørjum øðrum eg vil gjarna hava góðar grundgevingar eg havi hvussu roynt tað grundgevið fyri mínum sjónarmegjum viðvíkjandi hybridbilum og enn haldi at tey sjónarmiðini eru tey sum viga tyngstí
tínari avgerð takk fyri harra formaður
ja so er tað viðmerkingar ruttvang fyrst takk fyri fyrst vil eg siga at eg eri so hundrað prosent samd við biljustinussen í at viðhvørt so ergrundgevingin her á tingi alt alt forósaklig báðar vegir og ta áminningina fyr at taka til mítt og so fari eg eisini at siga at tað vóru nú skal mann vera ansin við at út tile vera í í detaljium hvat ið hoyringspartar siga í fíggjarnevndini men men tað vóru ikki allir bilforhandlarar sum vóru fyri hybridi altso at at geva avslátt upp á hybrid og og tað var í heila tikið øgiliga lítið argumenterað av fakligheit fyri at frítaka hybrid bilar fyri avgjøldum
og envege takk fyri
vil jussinussen dagfriðarformaður vit vita væl tað at tá ið vit biðja bilseljarar koma inn so vilja teir agitera fyri sínari støðu tað sigur seg sjálvt men vit sum løgvisfólk duga eisini at sortera og vurdera hvat sjónarmið bara telur niður teirra egna lumma og hvat sjónarmið er eitt fakligt objektiv sjónarmið og tað havi eg roynt at gjørt sjálvandi dugi eg eisini at sortera ímillum at ein bilseljari hann tosar út frá tí stovnum sum hann situr í og tað gera tey allarflestu fólk tá ið tey koma inn og tað gera altso mann tosar um áhugamál altso tað eru áhugamál allastaðni í samfelagnum og tað mugu vit duga at sortera men at kasta tingfólkum fyri at ganga ørindi fyri ávísum áhugamálum alla tíðina altso tað er troyttandi tí at mann roynir at leita eftir tí teimum grundgevingum sum eru tær bestu altso hví skulu vit hava áhugamál í at ein bilseljari fær eitt líksevndur meir burturúr hví skulu vit tað altso vit hava áhugamál í at flyta okkara land á tí grønu kósina men vit eru bara ósamd um hvussu vit gera tað
tí vit vita tað at tað er dýrt fyri føroya land at atdúga upp á olj
týna burturav asel jóhannesen gersuvæl ja takk fyri hara formaður júst tað grundgevinð har mann leitara eftir segði billjustinussen og ag eri púra samdur vð biljustinussen og einki ringt í bilasølurnar men sjálvandi ei tær om en til hoyringar so umboðada kanska eisini tær stólu tey sita í og tað er heilt menniskjaligt men tey serfrøðingarnar sum vinnu tað sum var objektiv tað søgdu tey var tað nakar av teimum sum segði at tet skuldu lætta umgevið bridbilum tí tað ger føroyar grønari ev fíggjarnevndini fylga rættanum eg haldi ikki nakran teimum segði tað tvørturímóti mældu tey frá at keypa bridbilar víloygari og soetur hervið at biljustinsen sigur at at elnetið klárar ikki eit eitt ógvusligt umskifti knappliga hvar hevur biljustinusen tað frá at tso eg havi ikki hoyrt sev sagt tað sum eigur elnetið tá i teir verðu til hoyringar at teir mæla frá at vera varin við elbilum tí ellediklátan tað havi eg ikki hoyrt
so tað kann vera at eg havi yvirhoyrt okkurt
piljistinusen takk fyri hara formaður altso tað er nakað sum mann eisini hoyrir frá øðrum sum mann hevur snakkað við í hesari prosessuni tí mann tosa jú við nógv fólk eisini fakfólk sum hava skil fyri sovorðum tingum úti á gøtuni ella mann uppsøkir sær vitan og tað haldi eg sum magnus rasmussen sigur at tað er nokk so breið vitan at elnetið klárar ikki eina eittkraftigt trýst á at at tað skuldu blíva nógv meiri forbrúk eftir stuttari tíð altso tað skal ein tillaging til og øviðvíkjandi teimum stovnunum sum vóru inni tað er púra rætt sum aksel johannesen sigur at teir mæltu til at fara allan vegin yvir til elbilar og mæltu frá hybridbilum tí at elbilar eru reint grønir í forhold til hebridbilar sum eru blandað grønir og skitnir men eg hugsi eisini at tey sum sita á tí síðuni og ráðgeva tey sita eisini í einum stóli og hava nøkur atlit at taka faktisk upp á sama máta sum bilseljararnir og tí eigi eg eisini sum politikari tá ið eg lurti eftir ráðgeving frá til dømis almennum stovnum eg eigi eisini at sortera tá eg eigi ikki bara at taka alt fyri góða og góða vøru sum kemur frá einum almennum stovni men eg eigi eisini sum politikari at sortera táð og vurdera hví viðkomandi sigur tað og hvør hvat hansara endamál er sum stovnsleiðari at siga tað tí ein stovnsleiðari skal í nøkrum førum røkja eina almenna uppgávu sum snýr seg um
um at draga lessið og flyta okkum so skjótt sum til ber frameftir og tí verður hann kanska noydd til at siga viðhvørt sovorðnir sum hann sigur
fær hendrik á aldøgum viðmerki ja tað lógar okkurt sum specielt at her mann roknaði við at tað koma trý túsund bilar í morgin elbilar tað er merkiliga at tað plussuleyðis skal fara hetta løktar meira argumentini hjá hesum verjunum hjá tromfunum sum er bill líka sum virkar sum ein verji hjá jørkan niclasen fyri at forklára í einkildheitum hansara útlegging av boðskapinum trý túsund elbilar um morgin okur upplivið plakast í fuglafjørð og varðan sum bygdi út sum brúkar munandi meir enn allir elbilar ið hvørjum hevði brúkt tað kundi orðnast eftir nøkrum mánaðum hetta er fantastiskt at eg havi livaði ein tíð hvat plustliga túsund vísa føroyingar fingið frystiboks tað var ikki ein frystiboks áður plustliga hevði eg fleiri fleiri túsund føroyingar av frystiboksum einki menniskja komið neyðug av tí alt alt riggaði fínt nú plásslar nú er tað púra hoppuleyst í einum fantastiskum útbygdum neti at fara yvir til elbilar
tí at tær koma allir allir upp á eingang
leiðisnar at sev mátti leggja nýggjar veitingar til pilágus og til varan tað hava teir ikki gjørt til elbilarnar tað hava teir ikki gjørt til elbilarnar og nær fara teir at gera tað og hvør hvør ætlan er í gongd hvør stendur fyri tí ætlanini og kunnu vit her standa o lóggeva fyri at sev skal taka og og og dagføra og uppgradera alla sína elveiting kring landið kunnu vit standa lóggeva fyri tí tað kunnu vit ikki hvør er orsøkin til at bara trý hundrað elbilar koyra á vegunum kann hennikold svara mæir upp á tað tað hevur verið emvgfrítøka av elbilum í seks ár og trý hundrað bilar koyra vit hava roynt at kasta hesa gularótina út og trý hundrað fólk hava bitið á og so snakkar mann um at hetta her við hebridbilin er púra forkert
hetta er kanska akkurát tann rætti mátin ja
so er tað hervur polstóttir gersovæl takk fyri harra formaður altso fakmyndugleikarnir sum hava inní fíggjarnevndini mæla ímóti at mann tekur hobridbilarnar við í hesum at mann ger tað bíligari tí at teir eru ikki grønur men mann ger tað allíkavæl tá smann hevu ikki valt at lurtað eftirteimum fakmyndugleikunum sum er sum hoyra til hjá landinum sam koma eisini stúra fyri at fólk kunnu velja eini hybridbil fram um ein elbil í í falskari trúgv um at tað er eitt grønt val tí at mann við hesum uppskotunum stemplar hybridbilar sum eittisum eina grøna loysn og tað vita vit at tað passar ikki tað er elbilar við skuldu til tað eru ikki hybridbilar vit skuldu til visut mannhyggur til danmarkar eftir at mann gjørdi ein fyrimun til ploginnbilar eisini tað er tøl sum fíggjarnevndini væl eisinihevur fingið frá ringráss millum annað so sá mann at sølan av elbilum minkaði markant aftaná a ploginnbilar finga fyrimun tí at at tað var kanska eitt sindur høgligari at koyra við tí at teir koyra upá bensin eisini so tað sum eg stúri fyri við hesum broytingum tá mann tekur hybrid og plogeinn í

biljustinussen harra formaður tað verður ikki nakar steðgur tí at tað er eingi søla av elbilum tað eru bara trý hundrað elbilar sum eru seldir í føroyum og tí er mín spurningur nú hava fýra andstøðufólk svarað ela ella havt viðmerking til mín eingin av teimum svarað mínum spurningi hví riggar tað ikki at geva mvigfrítøku til elbilar tá ið taðhevur verið galdandi í seks ár hví riggaði prosjektið ikki eingin kann svara upp á tað tí siga vit ja men tá ið tað ikki riggar allíkavæl hví so ikki prøva okkurt annað tað riggar ikki at geva emvigfrítøku til elbilar taðhevu verið galdandi í seks ár tað koyra bara trý hundrað bilar á vegnum altso prosjektið er miseydnað so lat okkum prøva hetta í staðin saman við tí at tað framvegis er galdan
standi at tað er einvík g-frítøka fyri elbilar ja so fær ingilín didvíksen
dømorðið ger so væl takk fyri harra formaður ja eg hugsaði líka at taka orðið aftur fyri at at ja forklára kanska eitt sindur greiðari hvat eg meinti við heg var fert tat hata tð fera edva jacobssen sum segði at hetta her við at vit mældu til at nú øll skuldu fara at brúka meira orku tað var ikki tað sum eg meinti við tá eg snakkaði um at nýtslusíðan og framleiðslusíðan av eli skal fylgjast at eg haldi sjálv vit skuldi brúka minni orku minni orka hevði eg fórt til minni útlát tað sum tað handlar um tað er at tá ið vit skulu skifta um til varandi orku so skulu vit hava avtakarar til hesa orkuna og tí mugu vit bæði á nýtslusíðuni og á framleiðslu síni fáa hesar partarnar at fylgjast at tað betíðir at vit skulu brúka slett onga olju og tað vil siga at vit roynt faktiskt fara at brúka ja at vit skulu brúka minni orku og hetta her er nakað sum skal til fyri at vit kunnu leggja um øh eg veit ikki um tað forkláraði tað eitt sindur eitt sindur meira ø eitt annað sum eg gott kundi hugsað mær ati komið inn á sum eg ikki koma inn á í áðni tað er ati at eg haldi atað er eitt sindur keðiligt at vit sita og og sjálvandi og kjakast um vit skuldu kjakast um hesi uppskotini tað skulu vit men eg kundi hugsað mær at vit gjørdu tað við støði í einum veðurlagspolitikki til dømis einai veðurlagslóg sum vit øll kundu staðið inni fyri tí at so rokni eg við at tað hevi verið lættari hjá okkum øllum at fyri hildið okkum til hvat tað er sum vit gera og hví vit gera tað tí at tá rokni eg við at mann nokk so skjótt var komið fram til at tað sum vit skulu gera tað er at vit skulu skifta bilpartina hvussu gera vit tað best tað gera vit best við at fáa elbilar inn ikki við at spakuliga skifta við hybridbilum ella við øðrum loigurbilusm skal skal verða seldur víðari men tað sum vit skulu gera fyri at fáa eitt burðardyggari samfelag tað er at skifta bilparkinar hjá okkum út og tað sama við øgiliga nógvum øðrum viðurskiftum tí at vit mugu ikki stara okkum sjálvandi skulu vit niður í allar einkultu lutirnar menvit mugu heldur ikki stara okkum blind upp á hesi einstøku uppskotini tí at veruleikin er jú tann at tað at vit høvdu bara havt eina emvgfrítøku av elbilum sum tær flestu í andstøðuni í dag mæla til tað merkir ikki at í morgin vóru knappliga trettan túsund elbilar sum skuldu inn á netið hjá sev tað vita vit jú øll visu vit brúka hvar farnuft at tað eru ikki tað sum tað merkir men tað er ein partur í einari størri mynd hvussu vit fáa elektrifiserað okkara samfelag hvussu vit fáa meira varandi orku í okkara samfelag ogtað er tað sum er endamálið og vissu vit vóru samd í tí og kundu arbeiðis frá tí leggja ætlanir og leggja fígging av til tað so rokni eg við at vit kundu koma nógv longri enn vissu vit skuldu ja kjakast um
akkurát upprunan í uppskotinum takk fyri ja so er tað tvær vin
vimerkingar fyrst billjustinusen gersvæja takk fyri hara formaður vit hava verið samd í hasum í nógv ár tað eru bara trý hundrað elbilar seldir í føroyum kann ingilin strøm ditesen forklára mær hví so fáir bilar elbilar eru seldir tá ið vit hava havt hendan avgjaldslættan inn tá ið vit hava roynt at fingið fólk at broytt hugsan og brúkt elbilar hvør er so orsøkin til at tey ikki keypa el
bilar allíkavæl
dilisala í gongd við okkurt nýtt so skal mann líkasum yvir um eina gátt t tá skal mann líkasum yvir um eina gátt og mann skal í gongd við at líkasum at fáa fólk til at broyta tankasett at at halda at tað er heilt ókey at eg fari at løða mín bil í staðin fyri at eg geri se sum eg altíð havi gjørt og koyri bensina bilin og tað er eitt fet sum kanska er nokk so stórt at taka men tað vísir seg visu vit hyggja eftir tølunum so er sølan av elbilum roynt faktiskt økt rættiliga nógv tey allarstey síðstu árini í mun til hvat tað hevur verið og grundin er tí ati vit síggja at tað eru fleiri elbilar í dag sum koma til ein kappingarføran prís sum er bíligari umframt at nú eru elbilar ikki tú skalt ikki velja eitt bestemt merki fyri at fáa tær ein elbil nú kanst tú roynt faktiskt fáa tær ein elbil í øgiliga nógvum bilamerkjum tað er tað er ein útvúgling sum hendir øgiliga skjótt eg rokni við at t er tí og so eisini tí at tað hevur verið so nógv so nógv ført fram um elbilar tí at mótstøðan er eisini stór frá prodesentunum av bæði
sin og disel og framleiðarin av bensinbilum
so herta bjarnhigv hárhasund petur sennog ker so væl tá ferðhara formaður egeri stúrin fyri at tá ið biliustynussen sigur at trý hundrað bilar lítið so samanber tað við bilpartum sum er eksisterandi ter oyni sjeyogtjúgu túsund bilar á hvat ella hvat era nú havi vit funnið tølini fram sumakstovurn hevur viðheft til at tað er málið og undanfarna samgonga honfrítóka elbilari fyri enveg tá í tvey túsun og fimtan og so tað fyrsta árið so influtti mann tríggjar bilar tá seinna ári tvey sekstan seks bilar tvey seytjan fimtan bilar tvey túsund og átjan einogtrýss bilar tvey úsud ítjanhunda áttaogfýrs bilar og tvey túsund og tjúgu hundrað og sjeyogtretivu bilar tað er ein økstrá ávika vist hundrað hundrað og hálvtrýss trý hundrað fýraogfjøruti og fimmoghálvtrýss prosent men so tekur vøkstur ár um ár fyri elbilamarknaðin so er tað ein ræðuliga sunnur vøkstur vist i mann skal hyggja við teimum brillunum tá tað kemur til sølu altso tað at tað økist við meira enn hundrað prosent er jú vanvittigt frá einum sølusjónarmigi so vøksturin hann er eypunnið eygspulitent keldur umframt tað at elbilar eru í einum

ngilínissrmja hyggja vit bara nú er tað soleiðis at mann skal ikki altíð blíva persónligur men g hyggja vit at nú keyptipápi mín keypti sær ein elbil fyri einum tveimum ella trimum árum síðan ep keypti mær ein elbil fyri stuttum og munurin á teimum báðum bilunum er markantur í mun til hvussu langt teir koyra og í mun til prísin á bilinum so er hendur ein øgiliga skjót útvikling og og tað ger stóran mun eisini tá vit síggja at marknaðurin verður størri tað er fleiri sum framleiða elbilarnar og egentiliga eru tað ikki so nógvar førðingar fyri at keypa sær ein elbilur dag sum tað hevur verið men tá so hesir her hybridbilarnir komu inn og tað er tað sum eg eri bangin fyri tá ið vit grønstempla hybridbilarnar herufrá so fara fólk at síggja tað sum ein behagiligari máta at koma inn í grøna orkuskiftið men tað er jú ikki tað sum tað er tí tað er statvekk ein bensinbilur
í veruleikanum takk fyri hara formaður ja taðtað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað og vit fara at atkvøða í hesum málinum og tað eru tvey broytingaruppskot í álitinum vit fara fyrst at atkvøða um broytingaruppskotið hjá minnilutanum tað er aksel johannesen polla reynatygvu rutt vang sum hava lagt tað broytingaruppskotið fram í álitinum vit atkvøða nú um broytingaruppskotið hjá minnilutanumhetta broytingaruppskotið hjá minnilutanum sum vit atkvøða umvit eru liðug at atkvøða broytingaruppskotið í falli tað er tólv atkvøður fyri nei jú tólv atkvøður fyri sekstan ímóti so broytingaruppskotið er falliog so fara vit at atkvøða um broytingaruppskotið frá meirilutanum í fíggjarnevndini mgnu magnus rasmussen jakup mikkelsen biljustinussen og khristin mikkelsen vit atkvøða núso eru vit liðug at atkvøða málið í samtykt er átjan atkvøðu fyri tíggju ímóti so hetta broytingaruppskotið er samtykt eingin er blonk vit atkvøða so einaferð afturat um málið soleiðis broytt og tað gera vit nú ger so vælvit eru liðug tað eru málið er samtykt við seytjan atkvøðum fyri fýra ímóti og sjey blonkum atkvøðum hetta málið er sostatt samtykt við aðru viðgerð og ferð soleiðis samt til triðju viðgerð vit so skulu so viðgera tað seinasta málið sum er til viðgerðar í dag tað er tað er a fyrsta viðgerð tað er løgtingsmál nummar tveyogfýrs uppskot til løgtslóg um broytingar løgslóg um skatt av rívirksemi tað er tonsa skatta lógin og parante stendur at hetta eru nágreiningar og konsekvensbroytingar hvør skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkinum er tað jákum mikkelsen ja og siristenberg er komin eisini uppá fyri tjóðveldi er einkin annar komið uppá so j
mikkelsen fær orði fyrst gersuvæltakk fyri harra formaður ja hetta eru nakrar nágreiningar og konsekvensbroytingar í tonsaskatta lóggávuni sum snýr seg um tíðarskeiðið tá ið teimkjarturi kann verða fara fram uppskotið verður lutvíst skrivað fyri at ganga ynskinum hjá vinnulívinum at møti lutvíst fyri at konsekvensrætta lógina tað er soleiðis at tá tann tonsaskatta lóggávan varð broytt í fjør skrivaði reiðarfelagið fyri handilsskip í hoyringsvari at reiðaríð kundu hava tørv á at gera stutttíðar teimkartr avtalur tað skip fara til klassing ella umvælig tá so er er neyðugt við orðing sum letur upp fyri stuttíðar kjartur har tað ikki ber til at skráseta seg í fass trupulleikin við hiverandi orðing er at fleiri føroysk reiðarí sum langtíðar p millum móðurudóttrfeløgi tá upp til tveir mánaðar varð lagtr afturat orðingini í grein fýra stykki eitt nummar trý er avleiðingin at hsiki frameftir ikki kunnu langtíðarteimkjartrar millum feløg í sama samtaki og framhaldandi verða fevnd av tonsaskatta skipani hetta metir felagið verða eina munandi álvarsliga broyting og møguliga eisini eina misskiljing og sum tað er greitt frá í uppskotunum so atta her málið verður til hoyringar og tað fær undirtøku frá teimum sum hava verið spurd so hetta skal fáa eina góða viðgerð í fíggjarnevndini og eg rokni við at tað verður breið semju
nú má mann fáa eitt tíð gjøgnumogurt takk fyri ja takk so fær eitt sirið steðnberg orðið
ger so væltakk fyri harra formaður ja hetta er sum eg lesi uppskotið er táð faktisk ein ein rætting ella ein broyting tum heldur kanska teveri an misskiljing tá ið mann hevur broytt lógina fyri einum tíð síðan og tað er soleiðis at reiðarafelagið fyri handilsskip hevur tá mann broytti lógina seinast víst á at tey hava brúk fyri at mann kann eisini stutttíðarleiða tá ið skip fara til klassingar ella til umvælingar og at tað er neyðugt at lógin eisini heimilar at mann kann stutttíðar leiða har har tað ikki ber til at skráseta seg í fass og tað eru trupulleikar í verandi orðing sum gera tað at fleiri føroysk greiðarí sum langtíðarleiða millum móður og dóttirfelag og ta hevur verið nakað við einum tíðarskeið upp á tveir mánaðir sum mann ikki metir vera nøktandi so eg dugi ikki at síggja at at hetta her málið hevur tað stóra upp á seg men eg hevði ein spurningu til tað sum sum nevndin nokk eisini kann hyggja uppá og tað er meira tað at tá ið mann samtykkir heta her málið so er tað vð afturvirkandi kravt altso mann samtykkir málið til at vera komið í gildi í í nítjan altso at tað verður galdandi fyri ronroknskaparár nítjan øso tað ereit sindur aftureftir men tað tað rokni við at nevndin fer at greiða frá hví tað er so og upplýsir tingið tá ið tað kemur aftur um um hvat orsøkin er til tað tann orsøkin er so ikki nevnd í her so tað er ikki nókk at leggja afturat akkurt hasum málinum takk fyri
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað og hetta málið tað verður beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerð tað er bara framløga eftir til hendan fundin og eg skal boða frá at vinnunevndin lagt álit fram í løgtinsmál nummar níggjuoghálvtrýss tað er uppskot til samtyktar um fuglateljingar so er jørgun niclasen landsstýrismaður lagt uppskot til løgtingslóg um broyting ar løgtslóg fram um talgild gildu føroyar tað er eitt heimilt at hækka útreiðslur og jørgun niklasen hevur eisini landstýrismaður hevur eisini lagt fram uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um táll tað er atgongd til ferðafólkalistar tillaging til verandi mannagongdir bygnaðurin á taks og umsiting av tálløkinum reglur um ja nú dugi ikki at lesat har men reglur um innheinting og panting laga tollsatsir til handilssáttmála millum føroyar og es og millum føroyar og stórabretland og annað tað er tyttilin á hesum uppskotinum tað vóru framløgurnar í dag so eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur er aftur í morgin mikudagin seytjanda februar klokkan ellivu og skráin til morgin er soleiðis at landsstýrismaðurin alfyrst á skránni er tað tann tað at landsstýrismaðurin í umhvørvisog vinnumálin helgja abramsen leggur fram tingmálnummar sum eitur f strika tvey tvey túsund og tjúgu tað er ein frágreiðing sambært grein einoghálvtrýss sykgji fýra í tingskipanini um alivinnuna og tað er eitt eitt tað er eit frágreiðing til aðalorðaskiftis og tað aðalorðaskiftið verður so í næstu viku mikudagin í næstu viku síðani er øh fyrsta viðgerð a løgtsmál nummar fýraoghálvfjerðs er uppskot til samtyktarum at einans føroyafólk og løgtingi hava avgerðarrættin um hernaðar trygdarmál í føroyum og fyrsta viðgerð av løgnummar fimmoghálvfjerðs uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um búskapargrun føroya inntøkur frá ríkisveitii kunnu flyta til donsku stjórna og fyrsta viðger av løgsmál nummar seksoghálvfjerðs uppskot til løgtslóg um skiftisskipan til at gera fíggjarlóg lans óheftar ríkisveitingini og tey bæði málini fimmoghálvfjerðs og seksoghálvfjrðs verða viðgjørdr undir einum síðani er fyrsta viðger av løgsmál numar áttaoghálvfjerðs uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um at byggja eitt búheim og umlatingarheim í tórshavn til børn og ung við autismum øktarútreiðslur til verkætlanini og framløga er eisini á skránni sum fólk hoyrdu so varð skráin eitt sindur broytt frá tí hon lá út men hetta liggur alt úti á heimasíðuni hjá løgtinginum so er so er hesin fundur lokin